so er tingfundur settur og áðrenn vit fara til viðgerðirnar á skránni í dag so skal forkvinnan boða frá at soljóðandi skriv er komið undirritaða er burturstødd í styttri tíðarskeið og heitur tíð á løgtingi um fyribils at lata næsta mann á listasambandsfloksins taka sati á tingi undirritaða søkir um farloyvu frá løgtingsarbeiðinum í tíðarskeiðnum frá við fýraogtjúgunda mars og til og við einogtretivunda mars tjúgutrýogtjúgu vinarliga heilsan eytis hartman niclasen løgtingskvinna fyri sambandsflokkin og tað er soleiðis at næstur á listanum hjá sambandsflokkinum er jaspur langaard og hann hevur sent løgtinginum soljóðandi skriv eg skal hevir boða frá at eg fái ikki møtt sum avloysari fyri farloyvi hjá eytishartman niclasen vinarliga heilsan jaspur langaard aftana jaspur langaard á listan hjá sambandsflokkinum er tað frimund rasmussen og hann hevur sent løgtinginum soljóðandi skriv eg skal boða frá at eg ikki kann møta er burturstaddur vinarliga frimund rasmussen aftaná frimun rasmussen á listan hjá sambandskier edva jacobsen og edva jacobsen sum fólk vita er júst farin í nýtt starv og hon boðar frá at hon er ikki tøk at møta á løgtingi sum varafólk so tí koma vit har til at eg skal heita á forkvinnan fer at heita eykun samuelsen helga abramsen beinir johannesen hervør polsdóttir og sólvitt nolsøe um at kanna hvør er næstvaldur á listanum hjá sambandsflokkinum og eg fari at heita á eykun samuelsen um at koma upp her og fáa skjølini og tingfundurin verður niðurlagdur í tíggju minuttir meðan hesi umboðini kanna valbrøviniger so væl so er fundurin uppaftur tikin og forkvinnan skal heita á eyðgum samuelsen um at taka orðið ger so væl
a undirritaða og helgi abramsen beinir johannessen hervørd poulsdóttir og sólvit nolsøe hava gjøgnumgingið valbrøvuni og niðurstøðan hjá okkum er at á listanum hjá sambandsflokkinum er rósa samuelsen nummar ellivu við tvey hundrað atkvøðum og vit mæla løgtinginum til at hon tekur sati á tingi takk fyri frú forkvina
um eingin mótmælir so er hervið samtykt at rósa samuelsen tekur sati á tingi fyri eydis hartma niclasen og forkvinnan fer at nýta høvi at ynskja rósi samuelsen hjartaliga til lukku við sætinum á tingi og vit kenna jú rósa samuelsen sum eina ógvuliga roynda royndarpolitikarar og tingvønnu síðani fara vit til vanligu dagsskránna fyri dag og fyrsta mál á skránni í dag er væl av grein fimmogtjúgunevnd av viðgerða løgtingsmál níggjuogtrýss sum er uppskot til løgslóg um broyting í løgtingslóg um stýrisskipan føroya og løgtingsmál hálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til til broyting í tingskipan føroya løgtings og tað hetta snýr seg um broytt starvsheitið tann grein fimmogtjúgu nevndin sum løgtingið hevur samtykt skal setast hon skal núflokkarnir skulu nú boða frá hvøri hvørji fólk verða vør hvørji fólk verða limir og varalimir í grein fimmogtjúgu nevndini og eg fari fyrst at spyrja javnaðarflokkin takk fyri og eg skal boða frá tí tað er ikki neyðugt at biðja um orðið bara reisa seg upp og boða frá fyri sambandsflokkintakk fyri síðan ertað fólkaflokkurintakk fyri tjóðveldiðtakk fyri síðani er tað framsókntakk og síðani er tað miðflokkuriní jensa ræna varalimur takk fyri so er grein fimmogtjúgu nevndin væl sett við bæði limum og varalimum og vit kunnu fara víðari til næsta mál á skránni ella næstu málini sum eru fyrsta viðgerð av tingmáli sjeyogtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot løgslóg náttúruvernd og tað er náttúruverndarlógin og fyrsta viðgerð av tingmáli áttaogtrýss uppskot løgslóg broyting í løgslóg náttúrufriðing og tað snýr seg um striking av friðingarheimildum og annað og hesi bæði málini tey verða viðgjørd undir einum og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk framsøgufólkini verða fyri javnaðarflokkin kristianna vinter poulsen fyri sambandsflokkin verður tað helgja bramsen fyri fólkaflokkin verður tað jakop vesturgaard fyri tjóðveldið verður tað hervur polsdóttir fyriframsókn verður tað sólvit nolsøe og fyri miðflokkin verður tað steffan kleim poulsen fyrsta røða verður christiannað vinther poulsen ger so væl
ja vit vita hvussu stórar broytingar eru farnar fram í føroyum seinastu hálvtrýss árini

áttaogtretivu túsund seks hundrað fólk í føroyum og í dag eru vit úti við fimmoghálvtrýss túsund okkara samfelag er útbygt í ein mun sum fólk neyvan kundu ímynda sær var gjørligt fyri fáum áratíggjum síðani vit síggja myndir fyri okkum tiknar í føroyum í nítjan hundrað og hálvfjerðs hagi har tað nú eru býlingar og bygningar fjøll har tað nú erur tunlar firðir har tað nú eru aluringar tá mann útbyggir samfelagið hendan mun so slítur tað sjálvandi tað sum vit byggja á og tað er okkara umhvørvi okkara náttúra men okkara formligu amboð at taka okkum av okkara náttúru sum hevur lagt rygt til allar hesar útbúgvingarnar eru í høvuðsheitum enn tann dag í dag tey somu sum tey vóru fyri góðum hálvtrýss árum síðani í nítjan hundrað og hálvfjerðs tá galdandi lóg var samtykt eg haldi at vit tíverri ofta hava lyndi til at taka náttúruna sum eina sjálvfylgju tí eg haldi vit eru vælsignaðir við her í føroyum at hon er allastaðni har sum eygarøkkur hon er rundan um okkum hon er við okkum og hon er lukkutíð enn sum áður so sjáldsama vøkur og til stóra nyttu gleði njótelsi og sálarbót bæði fyri føroyingar og fyri alt fleiri gestir eysa er at vit ikki longu kunnu standa til kunnu lata standa til tí verandi lóggávan náttúruvernd er yvir hálvtrýss ára gomul og tað varð staðfest longu í tvey túsund og eitt at tann tá einogtretivu ára gomla gamla náttúrufriðingarlógin als ikki nøktaði tørvin á náttúrufyrisiting í føroyum síðani hevur politiska skipanin í fleiri umførum arbeitt við nýggjari lóggávu uttan at tað hevur borið á mál verandi lógaruppskot er tað sama sum tað lógaruppskotið sum táverandi landsstýrismaður í umhvørvisogvinnumálum magnus rasmussen legði fyri tingið fyri einum ári síðan og tað vóru nakrar broytingar sum koma í rættarnevndini og tærbroytingarnar sum ein samdrættarnevnd kom fram til tær eru tiknar við hetta uppskotið sum tó ikki varð samtykt tí tað var beint aftur í nevnd eftir aðru viðgerð og so fal tað burtur so vegurin til nøktandi náttúruvernd hevur verið drúgvur men lat okkum nú gera náttúruni tann beina at syrgja fyri góðari og tíðarhóskandi lóggávu sum eisini røkkur út í framtíðina so okkara eftirkomarar kunnu hava sama vælsignaða møguleika sum vit sjálvi sum tað stendur í uppskotinum um orsøkir til uppskotið so er náttúran virðismikil tað vita vit jú øll um margfeldi í náttúruni er ein fortreyt fyri náttúrutilfeinginum sum á nógvan hátt og í mangum førum er grundarlag undir okkara lívstreytum og okkara trivnaði endamálið við løgtingslógini um náttúruvernd tað er at røkja margfeldið og tær vistfrøðiligu tilgongdirnar í náttúruni bæði fyri náttúruna sjálva og fyri náttúruna sum grundarlag undir burðardyggum virksemi tilfeingi mentan heilsu og trivnaði hjá føroya fólki nú og í framtíðini

lógin ásetir eisini eina almenna fyrilitsskyldu hon gevur okkum øllum skyldu til at fara fram við varsemi og við fyriliti fyri á tann hátt at sleppa undan at skaða

eitt annað sum er ásett er at øll tiltøk eftir lógini skulu haldast upp ímóti øðrum týðandi samfelagsmálum fleiri hoyringspartar føra fram at akkurát henda ásetingin í grein fimm eg endurgevi tiltøk eftir hesi løgtingslógini skulu lagast upp ímóti øðrum týgandi samfelagsmálum hon er ógreið og at henda greinin í stóran mun leggur upp til at náttúran fer at tapa eina og hvørja ósemju har fíggjarlig áhugamál eru uppi í leikinum eitt annað afturvendandi ynski sum er at lesa í hoyrinsskrivinum sum er komin inn tí tað eru nógv og tað eru alt annað enn líkasæl tay hava tað hevr veri ótrúliga áhugavert at lisa øll tey nógvu og øgiliga angaskeraðu og eldhugaðu hoyringsskrivni sum er komin inn og tað vísir bara at føroyingar eru alt annað enn líkasælið við náttúruna og tað er jú veruliga tekin um ella gott tekn meni eitt annað afurvendandi ynski tað er at nágreina at náttúran hevur egin virði hon er virður í sær sjálvari og at hetta virðið ikki er treytað av vinnuligari úrtøku men tað eru ikki nøkur andsøkn í at verja náttúruna við støði í tørvinum hjá menniskjum og hjá samfelagnum og so at verja náttúruna tí at náttúran hevur eginvirði og tað er júst henda javnvágin sum er viktig at raka og lógaruppskotið skal nettupp tryggja at náttúrumargfeldið verður vart eisini uttan at tað er treytað av nyttvirðunum galdandi lóggáva verður umsitin av leikfólki í teimum staðbundnu friðingarnevndunum og fakfólki í yvirfriðingarnevndini og henda umsiting sum nú er hon er leys av politisku skipanini og uttan fyri

hesum lógaruppskotinum sum vit nú viðgera so er nýggja lógin hon verður eftir ætlan umsitin av fakkønari náttúrufyrisiting undir ábyrgd hjá landsstýrismanninum og umhvørvisstovan skal umsita lógina eitt sum hevur verið nógv diskuterað og hevur elvt til elvt til orðaskiftið og og og hevur verið til ampa fyri nógv tað er tað at landsstýriskvinnan ella landsstýrismaðurin hevur heimild til at lýsa verndarøkir við kunngerð til dømis tjóðgarðar landslaksverndarøkir náttúrufriðøkir og onnur økir tað hevur altíð stúrin hjá mongum og tað stendur so at ætlað verndarøkir og væntaðar avleiðingar av slíkum økjum tey skulu almannakunngerast og eigarar og rættindahavarar fáa høvi at viðmerkja frammanundan umframt at eigarar ella rættindahavarar hava rætt til endurgjald frá landinum fyri fíggjarliga miss um hendan verndin darvarbrúki sum er í gongd sum eg segði so henda ásetingin hevurið elvt til elvt til at fleiri er farin upp úr stólinum og fólk hava tosað um ognartøku og um og víðari heimildir til landsstýrismannin landsstýriskvinnu sum situr eg skilji hesar viðmerkingarnar men eg haldi ikki at tað er rætthar verandi lóggávu eru eisini heimildir til at friða økirð men henda heimildin hevur ikki ofta verið brúkt í føroyum eru trý øki friða fjallavatn leynavatn og møguheikjarnir á sandi eg hugsi ikki at vit eru ósamd um hesar avgerðir seinasta friðingin var nítjan hundrað og áttaogfýrs so kunnu vit spyrja okkum sjálvi er tað nøktandi men hetta haldi eg eri altamalt spurningar sum sum hvussu eg seti mær sjálvari eg havi sett mær sjálvar í hesari fyrireikingina og sum vit í rættarnevndini fara at viðgerða avgerðir eftir lógaruppskotunum kunnu kærast til føroya kæristovn og her er so eisini ein munur tí

tá kunnu avgerðirnar sum yvirfriðingarnevndin tekur ikki kærast tær eru endaligar men yvirfriðingarnevndin kann so taka mál upp aftur til nýggja viðgerð men kærasta kundarikki

aftur til hoyringsskrivni lógaruppskotið er sent víðað um og trýogtjúgu hoyringsvar komu inn eg fekk øgiliga nógv burturúr at lesa hesi hoyringsvar og tað hava eisini stóran týdning fyri at viðgerðin bæði í dag og í rættarnevndini verið nóg góð so vit kunnu koma fram til eitt gott úrslit

í greinikann líka eintger
j takk og eg haldi hoyringsskrivini vísa at fólk í føroyum eru alt annað enn líkasvæl við náttúruna sjónarmiðini spenna sera víða og verða førd fram við veruliga eldhugaðum og við sannførandi orðingum í grein átta ov níggju lógini eru heimildir til at áseta reglur fyri tøku av ryggleysum landdýrum mín vón er at hendan lógin ikki verður ov reggleys til at verja ta náttúru sum vit øll ynskja at verja hetta lógaruppskotið fer í rættarnevndina har eg sjálv eri og eri sannførd um at vit øll fara at geva hesum lógaruppskotnum eina sera góða viðgerð takk fyri frú forkvina takk fyri ein viðmerking frá bjarni hammer
gersvælja takk fyri frú forkvinna og eg atlaibrat spyrja kristiana vinter poulsen sum kristianna vinter poulsen vísir á so eru tað ymisk ivamál satt í hesum málinum og og tí hetta her er sjóndi viðbrikið etta etta tá i man snakkar um jørð og seyð og um vatn og sjógv og fisk so eta oftani fólk sum komaupp í stólinum men mín spurningur til kristianavinter poulser hann er um hon metir at landsstýrismaðurin also einoghvørd landsstýrismaður sum kemur at sita í hesum sessinum til komandi tíðir fyr iihetta her lógaruppskotið verður samtykt metir hon at landstýrismaðurin fer í so víðar heimildir til ognartøku av ella metr um ikkia
takk fyri kristianna vinter poulsen ger so væl
ja hatta er ein sera góður spurningur sum bjarni hammer setti og hetta er einfini ein eitt uppáhald ella nakað sum hevur ført nógv fram í í teimum hoyringsskrivunum sum eru komin inn á tí orðaskiftið sum hevur verið vit kunnu lesa tilmæli frá eini samdari rættarnevnd aftaná hon hevði viðgjørt hetta uppskotið fyri einum ári síðani har verður sagt atleisturin er tann at ein og hvør kann heita á landsstýrismannin ella landsstýriskvinnuna at taka stig til økisvernd men tað verður so sitandi landsstýrisfólk sum í samráð við náttúrufyrisikingina fyr at taka støðu til um farast skal undir ítøkiliga økisvernd eg hugsi ikki at sitandi landsstýrisfólk fara víðari heimildir enn tær heimildir sum longu eru og sum yvirfriðingarnevndin hevur havt munurin er at tær avgerðir sum verða tiknar sambært hesilóg kunnu kærast og tað kundu tær ikki ella tað kundu ter ikki
takk fyri takk fyri næstur at røða verður helgi abrahamsen
gersovæfrú forkvina føroyar skulu hava eina náttúruverndar lóg tað halda vit øll eru samd um vit hava eina ógvuliga viðbrøkna náttúru og vit hava brúk fyri at hava reglu fyri hvussu vit verja hana náttúran hon skal njótast hon skal gagnnýtast og hon skal verjast vit skulu sum føroyingar kunna njóta náttúruna vit skulu eisini kunna fáa gagnnýta hana at fáa tað burturúr evni sum hon gevur men vit mugu eisini verja han ansa eftir at vit ikki eiga hana so kann mann sjálvandi siga at okkurt svendu eit sindur øvugt tí at vit siga her hvussu vit skulu skikka okkum tær og fara í hagan men framvegis er tað ikki loyvt at fara í hagan strangkt tiki so mann kundi kanska hugsa sær at mann tók ta øvugtu raðfelgina men tað er se ein onnur søga lóggávan sum vit hava í dag hon er mestsum óbroytt líka síðan fyrstu í hálvfjerðsunum og longu í tvey túsund og og eitt bleiv staðfest av a einum arbeiðsbólki at galdandi lóg var ikki nøktandi og tí fær mann undir eina prosess at fáa tað broytt øhog tí lógin frá nítjandra og hálvfjerðs hon er øgiliga nógv ein spurningur um um vakurleika al tso hon er hon tekur øra nógv støði í at mann ikki skemmurná túruna sum hann ofta sigur altso mann ikki ger nakað sum sær ljótt út men men tað er so nóg ølila nógv onnur viðurskifti sum sum hava týdning í dag sum sum mangla og tí tíer tað man gera eina sovorigalóg sirur stenberg gjørdi
tak siristenberg hon fór tá hon var landsstýriskvinna á hesum økinum undir at gera eina eina náttúrurgfeldislóg sum tá kallaðist og tað var ein lóg sum fekk øgiliga harðan kritikk bæði frá samgongu og andstøðu tá mann kann siga tat tað var ein forstórur biti altso mann mann vildi so nógv at at mann klárar ikiat svølgja henda bitan og og og tí kom ta ikki víðari og og tað var serligt kapittul tvey sum bleiv brúkti har mann brúkti norska fyrimynd og og sum mann ikki ordiliga fekk at passa saman við við føroyskalóggávu ella føroyska veruleikan tað m fór tvørt um sektorar og so framvegis og og og eisini vóru ella ella málsliga var eitt sindur ring at skilja so tað var nógvur kritikkur av henni og tað var eisini soleiðinar at vist mann skuldi praktiserað alt hetta her sum bleiv nevnt r í í kapittul tvey so skuldu ymiskir stovnar í landinum hava eitt stórt tilfar at ganga út frá sum faktiskt ikki var tøkt so tað kom ikki víðari og tá eg som bleiv landsstýrismaður so royndi at finna útav hvat er tað mann vild hava burturúr fyri at fáa tað ígjøgnum tí at alt gott um tað at svølgja ein stóran bita men mann má i ikki svølgja so stóran bita mann setaan í hálsina so man skal helst fáa nivurum og og so helt eg tað var betri at lúkra tað burturúr sum sum forðaði tí og so kundi mann heldur royna at fáa teð ígjøgnum sum var politiskt møguligt og so kundi mann kanska heldur t útbyggja tað við tíðini suso hvørt u mann var klárur til tað og og tað leiv gjørd bleiv enndegast tí at tað tað bleiv allur kapittul tvey bleiv tikkin burturog og tí eg man siga at hetta kundu altíð gera seinni so broytti mann øgiliga nógvar orðingar so tað vóru meira skiligar tað bleiv sum magnus rasmussen sum legði hetta har uppskotið fyri tingiði fyri einum ári síðani og og tað bleiv so ein samd rættarnevnd tók undir við tí ta avtotnaði tað vóru fleiri svórðu skeptiskttil fyrstu viðgerð men men tá ið vit so fingu svar upp á nógvar spurningar so varðu stóra undirtøkn fyri hesum men allíkavæl so so endaði tað aftur í nevnd og kom ongantíð út aftur tað hsu ein onnur søga og nú kemur so sama uppskotið aftur so sum tað sá út aftan á nevndin hevði viðgjørt tað og hetta er í stóran mun ein rammur lóg tað vil siga at tað hendir ikki so nógv tann dagin tá lógin verður samtykt altso tað hendir tað at at náttúruvernd verður løgd tileina fakliga fyrisiting sum er undir landsstýriskvinnuni og og so so er tað tíðin sum við tíðini kann mast so broyta lógirnar út frá tí ein kritikkur sum eg veri tað er tað at landstýriskvinnan fær ov nógvar heimildir við kunngerð og tað er púra vanligt at mann ger upp á tann mátan at at í ein lóg so so so skal landsstýrisfólkið á økinum líkasum seta nøkur ting í verk við kunngerðum og so leru altíð hetta her vit hoyra orðingar sum eitt tilvildarligt landsstýrisfólk og kann gera heina kunngerð tað er altso ikki soðtað gongur fyri seg altso fyri tað fyrsta er einki landsstýrisfólk til vildarligt eg veit væl at mann kannblíva landsstýrismaðurintá landsstýriskvinna uttan at vera fólkavaldur men tú verður ikki bara knappliga tilvildarliga landsstýrisfólk og tað er heldur ikki ein ein dag tá ið ingilin strømm her fingið skeiva beinun út á songin er so lýsir ein eina kunngerð altso soleiðsr ganga tingini altso ikki fyri seg tað er ein longri prosess og og tað skal ein viðgerð til og og og og tí av við álit á at at at sjálvt tað stendur at at landsstýrisfólkið í eina kunngerð so kemur ikki bara ein ella onnur kunngerð dettanni í luftini at tð tað skal ein prosess til og og sjálvandi skal tað vera kunngerð ígjøgnum arbeittar áðrenntey verða lýstar og og vistu at landstýrisfólk skuldi funnið upp á tað so landstýrisfólk nógvar dagar aftaná aftaná tað tað hendingini so hendan lógin er fyrst einastra verndarlóg og og og tað eru eisini nógvar aðrar ásetingar inna fyri heta øki fyr at finna í øðrum lógum bóndafelagið ð óðaldsfelagið hevur sagt at hetta er ein ognartøka og eg má siga eg er ikki samdur við tí niðurstøðuni altso eg eigi ein bil men eg havi ikki tó til at brúka hanakurat sum eg vil eg kann ikki korja meira on fýrs kilometrar um tíman og so framvegis tað erikki ognartøk at e ikkisleppi at brúka eigi statvekk bilin men sjálvandi mugu reglur vera í landinum fyri hvussu brúkaran eg eigi hann statvekk og tað más seta reglur fyri fyri jørð merkir ikki tað at tú ognar tykkum nakað tú sigat nakrar reglur men tað sum eigur hana eigur hana framvegis og og eg skilji heldur ikki hví hví bøndur hóalstsmenn eru so misnøgdir tí at friðingarheimildirnar eru longu í lógini í dag og og tað er entunellur altso tit totalfriðing táð tað verður gjørt her eru hóast alt møguleiki at gera tað hvat og er ha og her eru eisini fleiri møguleikar at kæra tú kanst enda farið í rættin við við við eina avgerð tað kanst tú ikki í dag hevur yvirfriðingarnevndin tikið eina avgerð so er hon endalig tú kans ikkifar an

tann kritikkurin eer ikki heilt rættur og og eitt skrivar nú eisini ein dagin og eg haldi alt sum stendur í tí skrivinum verðr svarað í einum skjali liggur í í hesum málinum tí at teir spurningar vóru eisini frammi seinast og tá bleiv tað vent og tað bleiv spurt hjá landsstýrinum hvussu hetta skal skiljast eg haldi at vit hava fingið svar uppá alla hasa spurningarnar so hetta er ikki nøkur ognartøka eg haldi at tað er gott at vit eru komin har til at vit nú fáa hesa lógina sum vit hava bíðað eftir og eg haldi at tað er neyðugt at at vit verja tað verandi og verja ímóti nýggjum tingum vit vita tað at at fólk eru farin at innflyta plantur og annað enntá gras verða innflutt fyrr teim gjørdi ein grasplin so slætt t eft ett øki og so koyrdu grasfræ í nú keypi mann flagið uttan frá og og flyta inn í landið og mann ánar ikki hvørji hvørhvørji skriðskigt og skoyrdur liuva í hesum flagnum og tað fyrr vit hava fingið flatmak vit hava fingið moyrt niður og annað tað ger einki um vit hava nakrar vit kunnu ikki bara opna g lata alt koma inn í okkara land samtíðis seta eisini reglur fyri hvussu verja við ta lívið sum er her frammanundan so so eg haldi at at tað er gott at vit viti vit tfáa eg eri komin har til at vit fáa hetta málið framaftur og og seinast bleiv tað viðgjørt í rættarnevndini og tað var ein ein samd nevnd og vit fara í hvussuur at at ateviðgera hetta hettar málið í væl vild og eg vænti at tað fær a breiða
løgtingslóg um náttúruvernd eg hevði vónað og væntað at hendan upphetta uppskotið ongantíð koma aftur og sletti kegi aftur í tí líkis sum tað nú er borið í tingi tí tað er veruri í øili mótstøðumótisuppskotinum og tað er undarligt at mann bleívu við um mann blíivur við at gera seg inn á jarðeigarar tað verður sagt á fleiri er framsøgufólkum at okur hava eina óspilta náttúru hvør hevur sært fyri at náttúran er óspilt tak ta siðvenjuna sum føroyski jarðeigarir og bøndur hava havt tá ið teir hava røkt bøug haga og bjørg teir hava altíð tikið atlit til nattúruna ongantíð tikið meira egg ongantíð tikið meir n fugl enn tað hevur verið neyðugt fyri at stovnanir hvør sínum lagi ikki skulu líga líðað undir tí men marknaðan førir føroyar sum etta óspilta fantastiska landið hvør er sæst fyri tí tað er ikki umsitingin í havn sum hevur syst fyri tí tann umsetingin sum nú við hesum uppskotinum fær allar heimildir til at stýra ognar og ognarfólki og bøndurin kring landið hvussu teir skulu uppføra seg í sínum lendi sínum haga í síni bø tí tað skal onkur av umsitingini í havn fortelja teimum hvussu teir skulu gera tei tey sum ið øldir gjøgnum generatiónir hava røkt og umsitið lentið í føroyum og tí harmar tað meg at mann fer á hendan hátt og onkursvegna til lítis ger tað arbeiðið sum hevur verið gjørt av okra forfedim í føroysku høvunum í lendunum at mann so skal bara setina strika yvir tað og lata umsitingina kunna koma út og fortelja hvussu bøndur óalsmenn okur sum vanliga ganga í høvunum skulu ogp føroyingur og hvussu okur skulu gera tað eru ímóti og fari at vera ímóti og eg tí taki lekki undir við tí partinum sum eru hesi lóggávuni har mann kann næstan siga fyrilitarleyst friða økir til ymisk endamál og í mongum førum ikki ein gagns byrja eftir tey sum eiga og hava hava lendi tað ber væl til at friða eftirverandi friðingarlóggávu tað ber væl til eg havi sum síðsti maður verið partur av viðgerðini av einum máli kann nevna hvat er múlaklættar á eiði sum er t serstakt serstakt øki býráð ið eiði skuldi gera ein útstykking og byggja á á lendinum tað bleiv funnin ein semja millum partarnar millum tann sum náttúrugepasavnið sum bað um at fáa friðingina eiðis kommununi har ið friðingarmyndugleikarnir funnu útav i at viðgera málið við partarnir um hvussu mann kundi brúka hetta økið bæði tað at tað kundu byggjast kring dag og hvussu mann so kundi brúka økið kanska upp aftur betur enn tað er í dag og ikki minst varðveita tað tað ber til við verandi skipan verandi skipan við friðingarnevndin har mann fer út ú tú fer út til fólk hevur eitt deaolog dealog við tey fólkini sum eru sum var av hetta er heilt onnur skipan mann setir í verk her har man frá skrivstovunsveldunum í havn kemur út og skalt fortelja hvussu eg og onnur skulu ugp føroyingur í føroyskum náttúruni og tað taki eg ikki undirvið tað sum eg eisini væl gera vart við tað er tað ati tey sum hava varað av jørðini ognini høvunum bønum í føroyum eru farin ómetaliga væl við náttúruni tí kunnu okur tosa um hesa her føroysku óspiltu náttúruna hvat hava tey gjørt sum ger tað at nú skal myndugleikin í havn takat taka hetta her frá teimum tað sum tey dagog dagliga fáast við og ansa eftir tí tað er teirra ogn tí tað er tað lendið sum tey skuldu brúka til framleiðslur og tí haldi at ja tað er næstan ein huðan ímóti teimum sum til dagligt hava havt við jørð haga og landið at gera mann ger slíkt er púra samdur við hoyrissvarinum frá bóndafelagnum púra samdur frá hoyrigsvarinum frá óvaltsfelagnum um ati ognartøku líknandi heimildirnar í hesum heri lógaruppskotunum eru ógvusligar okur vita eisin ikki hvat tað hvat tað umfatar mann mann hevur møguleikan at serliga kapittul fýra ati seta lýsa ymisk verndarverndarøki hvat er tað hvussu stór eru tey kann mann taka heilar hagar partar til tað tað tað tað veit mann ikki og økisverndarmið kunngerð um verndarøki tjóðgarðar

náttúrufriðingarøkir lív økisvernd okur vita ikki hvat okur vita ikki ordiliga hvat ið hvat ið tað inniber hvat verður brúkið av tí hvør skal umsita tað teir fáa ikki teir fáa ikki bøndur og óalsmenn kring landið at umsita teg hvussu hvussu skal mann bera seg at kann nakað kann nakað virksemi verða har kann seyðir ganga kann mann skera upp hagað har sum mein vanligt ger o vanligari røkt tá ið mann røkir røkir haga tað framgongur tað framgongur aongastaðni her hvat er tað hvat er tað fyri øki sum skulu liggja sum skulu liggja ymsastaðni og so ert her við at mann næstan uttan at spyrja næstan uttan at spyrja tey sum bara av bara av jørðini bara kann fara og og lýsa í kunngerð eg veit gott at mann kann bara lýsa kunngerð viðhvørt tekur tað øgiliga trúgva tíð at gera kunngerðir aðra tíðir tekur tað í dag eg havi gjørt fleiri kunngerðir sum tey hevur tikið øgiliga stutta tíð at at gera tað er spurningur um politiskt politiskt temperamang hvussu mann hvussu mann ger tað og tað er sjálvandi um hvør persónur situr í ymiskum støðum eg haldi fyri at taka aftur í aftur at verandi skipan nú tosar teir um l elligamla lóggávu ja helgi abramsen tosar um eina gamla lóggávu grundlógin er eliligomul í mun til tað sum í mun tillandsa sum mann nevnir um hesa lógina allíkavæl halda okur at tað er tað okur skula fylgja tí tað er grundlógin tað er ikki aldrin av lóggávuni sum ger antín lóggávan kann brúkast til ikki tað eri spurningurin hur lóggávan er brúk lóggávan er gjørd og hvussu lóggávan passar til tað brúkið sum er tað hevur eisini verið sagt at hagalógin er atgomul kann ikki brúkast hon er grundarlagið í dag og dagliga undir tí virkseminum sum gongur fyri seg í bø og haga hjá teimum sum vara sum vara av vara av lendinum og tí er hendan

okur hava havt hanast og tí hava okur hetta óspilta landið sum okur tosa um okur hava men hon hevur nakrar pragmatiskar tilgongdir til til tey ymisku málini har tað so verið viðgjørt við og saman við teimum sum tað rakar teimum sum tað hevur nakað við at gera tað sum mann tað inntripið sum eventuelt skulu gerast og tað er mangan ov ofta mann finnur loysnir í eina diskussión millum partarnar tað leggur hetta ikki upp til tí mann skal kunna om mann skal ja mann hevur so slanga tíð fýra mánaðir gera vart við seg og so framvegis og tí er hettar arogant arogantlóggáva har mann simpultenn ja ger seg inná fyri iski at brúka ljótari orð ger seg inná tey sum í øldir hava røkt bø og haga í føroyum og tað haldi eg ikki mann skal gera og tað er óvirðiligt at gera tað ímóti einum stórum parti av føroya fólki sum til dagligt hevur sína gongd og sítt brúk virksemi í føroysku høvunum føroysku náttúruni tey sum hava varðveitt okra náttúru higartil takk fyriharra
formaður takk fyri so eru onkrar viðmerkingar helgi aplansen ger so
harra formaður eg minnist tá eg sum landsstýrismaðurin fór á landsstýrisfund við einum uppskoti í hesum uppskotinum upprunaliga tað var eg øgiliga skeptisk og usuhvarji móttøkur fór att at fáa millum annað frá jakub vestergaard eg bleiv positivt yvir raskaðu eg minnist hann segði at skal mann ger ana lóg sor tað soleðsum an skal gera hatta og so so hann hevur nokk broytt meining sá han tað tyes í ordan tað kann mann ihvørt eg haldi ikki at nei eg eri samdu við hon at ann skal ikki brúka hetta sum kritikk ímóti verandi eigarum altso verandi eigarar hava gjørt nógv gott eg haldi eisini verandi lóg hevur eisini á nógvum økjum virka væl og har eru nakrir manglar og oeg haldi at uttan at samanbera við grundlóg og annað altso tað er ikki aldrin í sa sjálvum sum trupulleiki men men tað eru nøkur ting sum hevur broytt í á hesum økinum tað eru onnur ting at hyggja eftir o vit hava fingið ymiskt inn á okkra okkara land sum ikki var fyrr tí haldi at tð er rætt at gerahasa broytingina takk fyri
takk fyri so er tað jaco vesturgaard
ger su væl takk fyri harra formaður eg las spenningið hesa lógina tá ið helgi kom við henni aftur og eg til hansara rós var hon munandi tað segði eisini við hann eg segði ikki hon var fín eg segði hon va munandi betur enn tað sum hevði verið frammanundan tí hann hevði tikið nakrar kapitlarkapitlar burturúr vist mann vil forða fyri at ymiskt kemur inn til landið so kann mann gera teg í lóggávu uttan at gera seg inn á jarðeiðar tað hava teir einki ímóti at mann ansar eftir at alt millum himmal jørð av plantum og djórasløguni kemur til landið tað hava tað haa teir onkur edressi í tað er einki við hetta lóggávuna at gera yvirhøvur og tí skal mann sletta ikki blanda teg upp á hetta her tað kann mann gera í aðrari lóggávu ansa eftir hvat kemur til landið sjálvandi bøndur keypa fræ uttanlanda mann tosar onkur tosar um gras fyri at fáa tað rætta grasið til at fórða neytini við men tað tað er undir skipaðin viðurskifti
um so tað hevur einki við at spilla føroysku náttúruna at gera takk fyri takk fyri so er tað sólvitt nolsøki
gisvætakk fyri harra formaður øjakuvestegaad vísti á ati núverandi skipan leggur upp til at mann finnur pragamatiskar loysnir á trupulleikum og tað ger hendan lógin eisini har sendu fleiri ferðir at alt sum skal gerast skal gerast í samráð við avvarandi av ymsum slag og so segði jakuvvestegard eisini tað at hendan lógin ger seg for nógv inn á tay fólkini sum dag umtrita jørðina men sum sagt vísi aftur til at alt skal geras eg samrað við tey og at ov nógv verður miðsavnað á einum landsstýrisfólki og tað skal mann ikki sigu jakuvestegaard í sjófeingislógini stendur millum annað at landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um økisfriðingar og friðingartíðir og tað hevur ongantíð erið ein trupulleiki av tí sum eg havi skilt heldur jakovvestegaard at tað eisini skal takast úr sjófeingislógini for nógv til dømis liggur á einum landsstýrisfólki í fiskivinnumálum at umsita tað økið sum viðkomandi er settur at umsita
takk fyri takk fyri jakob vestsgaard ger so væl
takk fyri harra formaður økisfrøðingar á sjónum og økisfrøðingar í høvunum er hvør sítt tað átti sólvit nolsoy at vitað sum er uppvaksin í ein lítlari bygd í føroyum vissi økisriðingar bleivu gjørdar í bønum í dali so hevði onkur verið fornermaður men vissi økisfriðingar berð gjørdar stur úr eystur úr sandoynni so hevði tað verið eitt heilt annað so er tar verið útróðrarmenn ella onkur sum hevði hevdi biðið um tað so mann má ikki blanda perur bananir tá ið mann tosar um hesi her tingini tí tað ír veruleikanum tað mann ger økisfræðingarnir vist tú fer í hagan í hesum førinum so tekur tú partar av hagaparti tí onkur heldur hetta er hetta er eitt øki sum skal vera eitt verndarøki tað er ítøkiligt matrikklnummarið sum onkur eigur tað er t ikki ein økifriðing á norðhavinum í í kassai ella ella fyri at nevna tað tað er hvør sínt og tað er slett ikki sambaruligt yvirhøvur
takk fyri harra formaður takk fyri so er tað ein viðmerking frá jenusi á rana
ger su væl tað var jakuveskaard sigi kann mann siga eitthvørt øki kann mann taka heilar hagar øgiliga áhugavert tí teg trúgvi tí tað mann ætlar ha men tað sum eg meiri inneseraði vítð er hvør er mann hvør er mann í kina í norðukorea í iran og orsakað í russlandi eisini har er mann staturin okur høvdu í gjár eitt uppskot til viðgerðar grundvatn nú hava okur hetta í dag um eina løta hava okur yvirvaking og eg má siga eg øtist eg haldi at okur eru á veg til tilstandir sum okur síggja í teimum londunum
takk fyri so er tað jakub vestigaad ger so væl
takk fyri harra formaður eg skal ikki samanbera føroyar við norðurøgnumríðas men tendensurnar eru avgjørd har mann skal savna valdið mann skal savna miðsavnað valdið soleiðis at okur onnur deyðiligir sum búgva kring landið og aðrastaðni og fáast við jarðarviðurskiftir okur hava minni og minni skil ív tí daglg dagliga tosanum um hvat gongur fyri seg og tað má onkur annar fortelja okur hvør skal ganga hvør skal røki o hvussu okur skulu bera okur at í tí øki í tí lendi út í haga sum okur við tíerfaring sum okra forfedrar hava lagt í tað gera til dagligt og hesir onkur hesir onkur etta er ein umsiting í havn sum av fólki sum hava gingið á universitetið onkustaðni skulu skulu fortelja mær hvussu eg skal bera meg at á økrum og aðrir jarðareigarar hvussu teir sulupa bera seg at í sínum vanta umhvørvi har ið ættin er sprottin og hevur runnið takk fyri
hormaður takk fyri so er næsta røða hervør pálsdóttir ger so væl
trýstið á náttúruni tað veksur alla tíðina vit ovir troyta náttúrutilfeingi og náttúruna sum heild men náttúranum hevur egið virðið í sær sjálvum uttan mun til hvat hon gevur fólki og tí mugu vit eisini tryggja okkum at náttúran verður fyrisitin burðardygt og væl náttúranum ír grundarlagið undir so at siga øllum vinnugreinum í føroyum í dag og sostatt eisini lívstreytin trivnaði í heila tikið eitt nú arbeiðsplássim og vælferð mett verður ati ein millión djóra og plantusløg í heiminum eru í vanda fyri at oyggja út vit vita eisini at djóra og plantusløg í føroyum eru í vanda sambært reyðlistanum frá tvey túsund og fimm eru fleiri sløg hótt meðan summi longu eru úttey tí hava vit eisini í føroyum tørv á at seta nakrar karmar fyri hvussu vit verja og fyrisita margfeldið í føroysku náttúruni verandi lóggáva um náttúrufriðing er frá nítjan hundrað og hálvfjerðs hon er skrivað í hálvtrýssárunum og hevur so at siga verið óbroytt síðan hon kom í gildi hon hevur víðari heimildir til friðing tó er hendan heimildin næstan ikki brúkt seinasta lendisfriðingin er frá fýrsunum lógin um náttúrufriðing hon tekur størri hædd fyri vakurleika og sjálvsømi heldur enn vistskipanum og náttúruni í síni heild lógin hnøktar ikki tørvin á náttúrufyrisiting í dag vit viðgera so nú í dag eitt uppskot sum skal vera nýggja lógin um náttúruvernd í føroyum talan er um eina lóg sum ásetir nakrar karmar fyri náttúrufyrisitingina hetta er sama uppskot sum magnus rasmussen kom í tingi við tá hann var landsstýrismaður við umhvørvismálum og etta lógaruppskoti hevur eisini tær broytingar sum rættarnevndin ein samd rættarnevnd gjørdi í nevndini tá endamálið við uppskotinum er at røkja margfeldi og tær vistfrøðiligu tilgongdirnar í náttúruni bæði fyri náttúruna sjálva og fyri náttúruna sum grundarlag undir burðardyggum virksemi tilfeingi mentan heilsu og trivnaði hjá fólki nú og í framtíðini

eg skal gjarna vera tann fyrsta viðganga at eg til fyrstu viðgerð seinast var øgiliga kritisk um lógina kapittul tvey varð tikin úr tá og tað var eg ikki heilt nøgd við men eg segði eisini fyrstu viðgerð tá at nevndarviðgerðin í rættarnevndini fór at vera tað sum gjørdi av um eg fór at taka undir við uppskotinum ella ikki og nevndarviðgerðin tá sannførdi meg um at hetta uppskotið er absolutt betri enn einki uppskot eisini hóast kapittlul tvey ikki hervið saman við uppskotinum um náttúruverndarlógina so viðgera vit eisini broytingar í lógini um náttúrufriðing har mann strikar friðingarheimildirnar hesin parturin av lógini verður fluttir í nýggju náttúruverndarlógina heimildirnar í náttúrufriðingarlógini um lendisfriðing og friðing ar plantu og djórasløgum hava ikki verið brúktar í heilt nógv ár so tí hevur tann broytingin í lógini ikki nakað serliga broyting við sær í umsitingarbyrðuni hjá friðingarnevndunum og yvirfriðingarnevndini tær heimildirnar ið verða strikaðar úr náttúrufriðingarlógini eru tar við finna í kapittul fýra í náttúruverndarlógini taðel fýra um økisvernd sum ásetir ymiskar reglur fyri vernd har íð náttúrufriðingarlógin hevur heimild um at friðja økir so eru nýggju ásetingarnar meira fjøltáttaðar og hava ymisk sløg av verndarøkjum tað verða nú fimm flokkar av verndarøkjum sum eru í ymiskum gradum soleiðis at teir onkur eru liðarligari í onkrari strangari verndarøkini eru tjóðgarar landslaksverndarøki náttúrufriðøkir lívøkisvernd og sjóverndarøkir og tey verða skipað við kunngerð hesir flokkarnir tað eru sum sagt ymiskir gradrarvernd meðan landslagsverndarøki er ein linvernd so er náttúrufriðøkið ein strangur verndarflokkur hetta ger eisini at mann ikki ger ógvusligar verndarátøk enn neyðugt eru tí mann hevur ymiskar gradir í dag er bara ein verndarflokkur og tað er friðing

ein nýggj áseting í hesi lógini í mun til verandi er at avgerðir eftir náttúruverndarlógini kunnu kærast til føroya kærstovn og kunnu roynast í rættinum eisini avgerð í dag sum yvirfriðingarnevndin tekur tær eru endaligar og kunnu ikki kærast í so máta betrar hetta uppskotið um rættartrygdina við at leggja ein kærumøguleika inn í lógina etta uppskotið hevur ómetaliga nógv hoyringsskriv fleiri sum eisini erið øgiliga kritiskt hoyringsskrivið sum táverandi uttanríkis ogmentamálaráð kom við saman við tjóðsavninum tað var øgiliga kritiskt tað var eisini viðgjørt nógv bæði til fyrstu viðgerð seinast og í nevndini og tá tað kemur til vitanargrundarlag og náttúrufyrisiting so hevur tað eisini týdning at tjóðsavnið ikki verið gloymt at náttúrudeildirnar á tjóðsavninum ikki verða gloymdar tær savna eina rúgvu av vitan og skapa náttúrudátur og nangt annað ið hevur týdning í fyrisitingini av føroysku náttúruni og tí hevu tað eisini týdning at náttúrudeildinar á hjóðsavninum og umhvørvisstovan samstarvar væl í fyrisitingini av náttúruni í føroyum bónda og óalsfelagi tey hava eisini øgiliga krit hoyringsskriv um hesa lógina tað varð eisini viðgjørt til síðstu sstu ød fyrstu viðgerð hesum uppskotinum og í nevndini tað verðar eisini millum annað víst á at tað er tørvur á einari lendisætlan áðrenn hendan lógn verður samtyktog eina lendisætlan sum onkursvegna er gundgifyri hvussu vit menna landbúnaðin framyvir og so er tað verðu tað eisini víst á at hetta uppskotið fremur ognartøku og ger seg inn á ja rættin hjá bóndunum eri ikki heilt samd í tí men men eg tað fer eingin ivi um at vit í rættarnevndini fara at lýsa allar vinklar í hesum málinum og taka teir neyðugu partarnir inn soleiðis at atrættarnevndin kann koma til eina góða niðurstøðu at bera fyri tinginum

í at fáa eina náttúruverndarlóg tað hevur tikið langa tíð um aldarskiftið kom ein arbeiðsbólkur til ta niðurstøðuna at okkum tørvarði eina lóg sum hóskaði seg betur enn friðingarlógin gjørdi og sum vardi náttúruna betri nú er lógin so aftur til viðgerða har tinginum fjórðu ferð meini eg tað er innan fyri tey síðstu heilt fáu árini tað hevu verið trupult at at koma á mál í hesumvið hesum uppskotinum men eg vóni at tað ber á mál hesi ferð rættarnevndin hon fer at viðgera hetta málið væl vit fara hava eina góða viðgerð soleiðis at vit fáa lýst øll tey ivamálini sum sum eru í í hoyringsskrivnum sum hava verið frammi her í dag tað er eisini øgiliga nógv nýggj tingfólk sum ikki hava verið í síðstu setu so er eisini viktigt atatvit fáa lývst málið væl hóast summi á tingfólkum hava gjøgnum hesa viðgerðina fleiri ferð mín vón er eisini at vit í rættarnevndini klára at finna eina semju ímillum andstøðu og samgongu soleiðis at vit langt um leingi kunnu fáa eina náttúruvendarlóg sum setirkarmarnar fyri náttúrufyrisitingina í føroyum
takk fyri takk fyri so er tað kristianarvøldur poulsen vil eg við
merking ger su væl takk fyri ja eg fari at takka øhervur polstóttir sum eisini er forkvinna í rættarnevndini fyri eina sera góða røðu kundi hugsað mær at spurt hvat hon heldur um tað sum er øgiliga nógva sum hevur ført fram ella tað sum nógvastaðni og av nógvum fórt fram um at hendan lógin gevur sitandi landsstýriskvinnu landsstýrismanni og víðari heimildir til at gera akkurát sum henni ella honum lystir heldur hervør polstóttir at hetta er nakað vit eiga at stúra fyri takk fyri
takk fyri so her vóru pálsur
tú gert so væl takk fyri eg haldi altíð at løgtingsfólk skulu skulu reisa tann spurningin tá ið tá ið landsstýrifólk fáa heimildir at lýsa ella fáa møguliga at lýsa kunngerðir tí vit onkursvegna úr løgtingum eisini geva vald frá okkum tá so tað haldi eg er ein relevantur spurningur altíð sum løgtingsfólk at viðgera men í hesum uppskotinum so so snýr hvat skal eg siga andurin í lógini er at alt skal sum skal gerast av skal gerast av eftir einum vitanargrundarlagi og at tað ikki verða tiknar tilfeldigar avgerðir og tí havi eg eisini álit á bæði náttúrufyrisitingini og landsstýrifólkum sum koma at umseta lógina at at tey fara at umseta lógina eftir tí sum lógin ásetir at tað skal vera vitarnargrundarlag og at mann tekur tær partarnir inn sum sum eru relevantir fyri einhvørja avgerð sum skal takast og at mann fær lívst málinum væl tað tað havi vitst álit á at landsstýriflokki fer at gera
takk fyri so er næstu røðara á listanum sólvit nolsøe ger so væl
takk fyri harra formaður tørvurin á hægri raðfesting av øltlum náttúruumhvørvisverndarøkunum er sera stórur serliga sjónligur í hesin tørvurin tá hugt verður eftir hvussu gamalt lóggávuverkið er og hvussu lítið er gjørt at fylgja upp upp á altjóða sáttmálar hetta varð sagt í tvey túsund og eitt fyri tveyogtjúgu árum síðani so kallaða fullveldis landsstýrið sæð tá orðingin er frá eini frágreiðing sum en um arbeiðsbólkur hjá eyguni eltir landsstýrismanni latur hondum tá endamálið hjá arbeiðsbólkinum var at leita eftir nýggjum loysnum sum skuldi koma í staðin fyri eina gamla náttúruvernda lóg yvirskipaði endamálið var at tryggja at reint umhvørvi og varðveita av fjølbroyttari náttúru einki hendi tá spola nøkur ár fram til tvey túsund og tíggju tjóðveldi sum tá var í arnnstøðu legða fram eitt uppskot til løgdslóg um náttúruvernd millum teirra sum sótu rættarnevndini tá varð nú verandi løgtingsforkvinnan og ein grundgeving fera leggja uppskot fram u náttúruvernd tá var at heldur enn at pjøssa upp á gomlu náttúrufriðingarlógina eigur henda lóg at verða samtykt so føroya fólk fyri fyrstu ferð fáa eina heildarlóg fyri skipan av vernd av náttúruni meirilutin í rættarnevndini mælti frá uppskotinum mælti til at fella uppskotið tí sum tað varð sagt landsstýrið var í gongd við at gera eina modernisering av náttúrufriðingarlógini moderniseringin bleiv ikki til nakað og einki hendi tá heldur samgongan frá fimtan til nítjan royndi at fáa eina náttúruverndarlóg tað gekk ikki undanfarna samgonga royndi eisini mann kom so mikið langt sum at fáa eina samda rættarnevnd men so kom uppskotið ikki longur nú verður roynt aftur í uppskot ti løgtingslóg um náttúruvernd hesaferð er tað ingilín didressen strøm landsstýriskvinna umhvørvismálið leggu uppskoti fram uppskotið er sama uppskot sum undanfarna samgonga og andstøða tá eina løtu vórðu samd um men sum so steðgaði upp eg eri samdur við teimum sum hava sagt at tað er ikkieitt nóg gott argument í sær sjálvum at skjúrtana lógut bara tí hon er gomul varð tay eitt nóg gott argument vóru vit til dømis langtlangt síðan sloppin av við heimastýrislógina men hon er hann er enn men um vit havaeina gamla lóg sum eisini er útattera so eigurmann hyggja eftir eg haldi vit eiga at dagføra náttúruverndarlógina og savna umsitingina av náttúruverndáginum stað tíðin stóru partur av fólkinum krevja at vit vit taka náttúruvernd í størri álvara og tí haldi at vit eiga at gera tær broytingar sum vórða mæltar til í lógini uppskotið hevur røkt sum meginreglu røkt av náttúruni er eitt endamál í sær sjálvum men eisini røkt av náttúruni sum hon framhaldandi kann vera grundarlag undir burðardyggum virksemi heilsu og trivnaði við hesi lóg og broytingum í lógini í náttúrufriðing verður umsiting av náttúruverndini samlað og løgd út til umhvørvismálaráðið og umhvørvisstovuna sum so skipa økið gomlu friðingarnevndirnar sum higartil eisini hava havt friðing skulu ikki hava tað framyvir men bara takast við tað sum tær í stóran mun gera nú tann friðingarheimild sum ter hava havt hava teir næstan ikki brúkt funnist hevur verið at nøkrum broytingum millum annað verður sagt at heta er ein blanku kekkur hjá einum landsstýrisfólki at ognartaka jørð og leggja hald á økir sum landsstýrisfólkinum lystir eg eri ósamdur við tí útleggingini tað stendur greitt í viðmerkingum um svari til hoyringarnar at ognartøka er ikki partur av verndarøkinum tað snýr seg um atgongd til økið har vernd er neyðug darvarverndi nýtsluni ella brúki hevur eigari ella rætti rættindi hava rætt til endurgjald har er ein heimil til ognartøku men honeinki øðrvísi ein vanlig skipað ognartøka sum stendur í aðrari lóg sum kann gerast sjálvandi mótvegis einum fullum endursgjaldi og alt hetta at tiltøk at verja ognartøka og annað er ikki nýtt tí í verandi lóg um náttúrufriðing stendur millum annað lesa úr henni við formhaltsnsloyvi
gerso væl í paragraff sekstan um friðing ikki kann fara fram uttan at eigarin missir lendið kann ognartøka fara fram stendur í lógini og tað stendir eisini at úrsgurður í bur í sær at ognartøkafriðing ella onnur samsvarandi skipan skal fremjast eigur nevndin eisini avgera hvørjari fyriskipan r ella avgerð eigarin ella brúkarin av avvarandi ogn skal gera fyri at friðingin kann verða framd og eisini um eigarin hevur rætt til endurgjald altso heimildirnar sum verða kritiseraðar í hesi níggju finnast longu ið lógini slúgvur á borðinum munurin er at tí nýggju lógini verða heimildirnar kanska orðaðar ítøkiligari og kanska eit sinur víðari og endamálið frágreitt meiri tað er eisini í ásetingarlógini sum loyva undantøkum og átøkunum vernd millum annað tá týðandi samfelagsáhugan má gera tað neyðugt ella um tey eru til ampa fyri brúk sum eru í gongd skal nakað gerast stendur í lógini at skal ein verndarkunngerð gerast skal hon almannakunngerast við teimum týdningarmestu avleiðingunum og allar avvarandi partar skulu hava rímiliga freist avt viðmerkja ætlanini sum eg skilji tað so í rættarsygdiná nýggju lógini eisini eitt framstig nú verður gjørligt at fara umvegis kæristovnin og avgerðir kunnu roynast í rættarskipanini sum er eitt framstig heta e eitt pragmatiskt lógaruppskot sum hóast meginregluna um røkta náttúruni eisini letur upp fyri at røktin og verjan skal vigast upp ímóti týðandi samfelagsáhugamál ásetingin er neyðug tí vit vita júg at útbúggingar annað sum vinnuvirksemi eisini er neyðugt og lógin lógin heldur ikki skal vera beinleiðis forða fyri tí tað er skilagott at mann nú leggur seg eftir at røkja og verja náttúruna í nógv breiðari merkingar fyrr millum annað at verja feri fremmandum verðum og við einam nýggjari áseting sum heimelar eina almenna fyrisiting ar meginreglu at verjadjór og plantur so er tað tað eru fleiri sum hav inni á hesin her við nevnd eisini í áðni at mann leggur eitt mann gevur einum landsstýrisfólki fór stóran makt sigur mann at hevur mann eitt landsstýrisfólk sum hevur hug at verja at at friga eitt øki sum landsstýrisfólkinum lystir so skal so sleppur landstýrisfólki tað tað er sjálvandi ikki rætt øtað sum mann ger nú er í grundini ikki so nógv øðrvísi enn tað sum vit eru von við í fleiri lógum eru tað sama gjørt bæði sjófeingislóg ogg í lóg um almannatrygd og tænastur til dømis er landsstýrisfólkinum heimmila at áseta nærri reglur og vit kunngera skipað øki stóran mun so tað sum mann ger nú er tað sama sum vit sum politisk skipan í grundini eru von við at gera vit hava eitt útvinnandi vald sum útvinu lógirnar sum verða samtyktar her og ívið at løgtingið loyvir einum landsstýrisfólki víðari heimildir at umsita verður ábyrgdin hjá løgtinginum tað størri hava eftirlit við umsitingini hjá einum landsstýrisfólki men tað er sjst sjálvandi eisini ein uppgáva svit í løgtinginum eiga at taka okum at um landstýrisfólkið ikki umsita eftir lógini jam so hava vit í løgtinginum møguleikar til tað so eg vil bara at enda siga tað at tá ið mann í lógini leggur seg eftir at øll átøk skulu í tann mun tað lekur sag gera verður í samstarv við jarðeigarar vinnuáhugamál kommunur og fólka á staðnum annars sum tað stendur í viðmerkingum so er tað absolutt eitt pluss í samlaða roknstykginum tí mann tryggjar at mann tekur allar partar við tá ið átøk skulu gerast og inntrivið so ella so skulu gerast og tað haldi eghevur eisini stóran týdning í hesun her takk fyri hara formað akfyri so r ein viðmerking karlott hergardso
ger sovæ takk fyri harra formaður ja eg skal takka sólvit e nolsoy fyri at lýsa málið í ein góða gjøgnumgongd har tað byrjaði egentliga heilt aftur í fyringøgn í næsta og nú er endiliga komin her til enn einaferð men sólvít nolsøe sat í í í landsstýrinum tá ið henda her lógin varð tilgjørd og kennir prosessina seg innanífrá sjálvt u hann kanska ikki sat við hesum málinum tá og hann er sett seg væl inn í í lógina eisini eg vil bara spyrja altso nú eri eg so ein sum dámar at veiða úti í náttúruni og og til dømis ganga fley tá tað er møguligt og tá tað er loyvt og tá tað er burðardygt og skjóta harur sovrðan nakað villandsstýriskvinnan í hesum hava nakran møguleika at stoppa veiðu av hari ella lunda ella øðrum djórasløgum við einari kunngerð
takk fyri takk fyri so er tað sólvitt nolse
so ger so væl takk fyri veiða sum hon er í dag heldur fram sum er í dag leiða veiða av fugli og øðrum til dømis verðu re glera í aðrari lóg og tú ikki sloyðis hendan lógin regulerar í aðrari lóggávum so tú kann við góðari samvitsku fara og fleygar lundir til nólsoy víðari sum tú vanliísn er kal ag takas
takk fyri takk fyri so næstur at røða stefan klein poulsen ger so væl
fyri at byrja við tí politiska partinum tí politisku tilgongdini so bleiv tað upprunaliga uppskotið gjørt undir c e f samgonguni frá ella í valskeiðnum fimtan til nítjan og tað varð víst á at tað var eitt nýbrot av varnari lóg altso mann lóg gav upp á ein ein ja ein ókendan máta fyri okkum her í føroyum inspyrerað norskar lóggávu og og tað var serliga hesin her kapittul tvey sum fekk so øgiliga umrøðu sum sum nú so eisini bleivu strikaður h men sum sum fleiri vístu á var øgiliga víðgongd men tað uppskotið kom eisini bleiv lagt fram nokk so seint í valskeiðnum so eg veit ikki hvussu nógva viðgerð tað fekk tað eg haldi at tað tað kom í ølumførðum inn í nevndina øhso í farna valskeiði meðan a b h sag vit valdið so ruddaði mann millum annað hendan her kapittul tvey úr uppskotunum og ja og so gjørda fleiri aðrar tillagingar í tí trygvu hoyringsprosessuni sum var tá bæði bæði politiskt mann mann manátti og finni tað vat man vildi politiskt men so eisini alt tað tekniska sum ja sum hoyringspartar av av øllum slag eg havi komið ein viðmerkingm til ø og og afturat tíð so tá vit høvdu uppskotið í rættarnevndini so gjørdi mann nakrar broytingar afturat og aðisu í minst rætt nakað við við við pant og og annað at gera uttan at fyri inn í smálutirnar og tað uppskotið fekk faktiskt rættiliga nógva kritikk frá øllum frá partum av av andstøðuni í farna valskeiði mann saknaði hendan her kapittul tvey millum annað og og so var tað ummælisskrivi frá frá frá tjóðshavnum og annað sum vr varð tikið fram sum vóru forholdsís kritisk øhmen men tað stutt at langa er at tann andstøðan í farna valskeið sum eg komin til valdi nú og situri í samgongu leggur akkurát sama uppskot fram og hvat skal mann so leggja í tað altso tey høvdu jú nógv størri ambittiónir í tvey túsun og nítjan og øllumførðum tey sum myndaðu ta lógaruppskotið øhog hví heva mann so ikki gjørt nakrar broytingar nú og tað tað haldi eg mann má bara tulkast sum at politiskt lenda vit onkrastaðnar her tað tað er nokk tað stuttat langa ter tað er onkrastaðnar her mann skal lenda vistirman ska hava eina semju

álógin sum sum fleiri vístu á hon er øgiliga gomul eg haldi altso lógin sum bleiv samtykt í hálvfjerðsunum hon bleiv nokk myndá longu í hálvtrýssunum sum eg skilji lagnum øog og ein arbeiðsbólkur vísti á at longu tvey túsund og eitt at egtlógin burdi verið broytt at hon er ótýðarhóskandi og so hevur mann arbeitt íð hesari lógini sum sum vísti á áður frá ja veit ikkium frá tvey túsundog fimtan menn øll førum m man byrjaði upp á hetta her í valskeiðnum frá fimtan l og nítjan og og sjálvt lógaruppskotið her er øgiliga tríkt og heru ræðiliga nógvar detaljir sum sum eg ikki fari í øhtað fara vit at taka í rættarnevndini og nógvav tíð eg eri øgiliga væl lýst fáfrá seinastu viðgerð men vit fara sjálvandi at taka alt tað ígjøgnum hsum sum sum er sum er vert at hygja uppá øhmen heilt yvirskipað so so snýr lógin seg um at

men har er eitt har er eitt menn og tað menni dámar mær rættiliga væl og tað er tað at mann hyggur eisini eftir at mann tekur eisini onnur samfelagsáhugamál við tað stendur at øll tiltøk eftir lógini haldast upp ímóti øðrum týðandi samfelagsáhugamálum og akkurát ta orðingina ella ta ja ta strofuna dámar mær virkuliga væl tí at eg haldi vit menniskja hava hettahe tendensurtila at stara okkum blind upp á nøkur ting í korona tíðini stardu vit okkum fullkomiliga blind upp á eina smittu har mann mann gloymdi ræðliga nógv umráðandi viðurskifti millum annað samveru og ser grundleggjandi ting sum vit menniskja høvi brúk fyri men vi starda okkum fullkomiliga blind upp á eina smittu tá vit tosa umum so haldi eg parametri cotvey altso ceotvey rotnskap or annað eisini er er eitt parametur sum vit eisini hava hug at stara okkum blinda upp á tá vit viðgera tey tey málini bara fyri at draga ein paralell tí tí dámar mær øgiliga væl at at tað stendur at at øll tiltøk eftir lógini haldast upp ímóti øðrum týðandi samfelagsáhugamálum og tað er komið púra greitt fram at tað eru tað eru tey sum sum eiga jørð bøndur og og onnur sum sum eru øgiliga kritisk ímóti hesari lógini og kanska serliga tá tað kemur til verndarøkir og og onnur inntriv sum sum lógin gevur heimild fyri og og so eg eri eisini onkrar revsiheimildir og tað kann virka øgiliga ígongd tá mann lesur men í í hesari tilgongdini og tað sum vit hava fingið greitt frá er at mann fer ikki útgangsstøðini fer man ikki t at stýra soleiðis við harðari hond man mann byrja í altíð einum deologi og so tekur mann tað harfrá og og vissu nú tað gongur heilt galið so so kann mann enda við onkrum bøtum men menikki har mann byrjar men tað eru tað er kanska eitt sindur nærmari hjá mær hjá mær at siga akkurát hetta tá eg ikki sjálvur kanska ikki er akkurát líkaant fyri meg persónliga sum tað eru fyri fleiri sum eiga jørð og og umboða tey miðjuni og fyri at fyri at nevna eitt afturat so so haldi eg akkurát hetta her við fremmandu lívverrum at tað er øgiliga øgiliga umráðandi at at vit fáa eitt betri eftirlit við tí sum kemur inn í landið skøran er er eitt dømi um tað sum faktiskt ein øgiliga keðiligur planta sum sum køvur alt rundan um seg og og og spreiðið seg øgili øgiliga skjótt og og eg havi sjálv verið verið við til at hjálpt til dømis kommununi har sum eg eri búgvi at at í nøkur ár u nøkur summir at at heinta hesa skøruna upp og tað er tað er forferdiligur plantað og og o sum sæð í øðrum størrum kommunum hvussu hvussu hvussu ógvussligt tað vórða blivi í has hr skøruni tí haldi eg ter øgiliga gott og og tað eru fleiri t fleiri aðrar fremmanda lívverður sum sum mann kundi tikið dømi um men eg haldi tt er tann partrin dámar mær eisini øgiliga væl men hetta e er ja eitt øgiliga konservatielt uppskot øhalt anbað hvar hvar hvar mann situr harra formaður og men tað fara vit at so at taka upp í rættarnevndi
takk fyri takk fyri so onkur viðmerking elsbøtumysøki
sedes gunlestóttur gersu væl pja takk fyri harra formaður eg ætlaði at spyrja røðaran hetta her við verndarøkjum um hann dugir at siga mær hvussu tað fer at fungera jacobvestergaard gjøgnum formannin hann nevndi hetta her við hvussu við seyði kann seyði ganga har men eg havi hug at fara víðari at spyrja hvussu við at skjóta harið og lunnindi sum liggja til jørðina so sum lundafleyg hvat við tí altso dugir røðaran at siga nakað um tað gott nokk stendur ta kanska íeina aðrari lóg men altso tá vit nú snakka um verndarøki hvussu verður við títakk fyri

posingjast væl ja fór mær tá tá tað kemur til veiðu so haldi eg at tað verður regulerað í aðrari lóg altso veiðaðu hari og so framvegis men hesum verndarøkini so her eru so nógv sløg av verndarøkjum og so sum eg lesi tað so er tað kanska ymiskur grætum altso altso tað kann vera at onkur vernd er meir liðalig enn onnur og eg dugi ikki at siga eg dugi ikki at siga her nú akkurát hvør yndir hvørt einslagt punkt ger men jú mann kann mann kann fara nokk so langt vissu um mann heldur tað sendir heilt illa til á onkrum øki

abramsen ger so vælharra formaður stefan klein poulsen hevu rættur tí at hetta er eitt kompromi alto tað er eingin ivi um at onkur inni her vildi farið nógv víðari en hettar og og eg hevði so varhugan av at hetta landsstýrið sum jú er samansett á somum flokkum sum sótu næstseinasta vælskeið fór at venda aftur til hitt uppskotið sum ikki kom í gjøgnum tá men men landsstýriskvinnan hon hevur so valt a heldur at taka ht her fram og ogtað haldi eg skilagott tí at so ber tað til at fáa eina breiða semju um hettar so so eru vit komin ta stigið víðari og oskulu koma nakran við á hasum økinum tí har eru nøkur ting sum halta aftur út og við at fáa hetta samtykt so er vit komin tað víðari so kann mann altíð taka taka harfrá skal nakað annað gerast men men hetta er tað sum eg trúgvi mit kunni fáa eina breiða semju í ta haldi eg ata er skilagott at at vit fáa at hera
takk fyri takk fyri
steffan klein poulsen gerso væja harra formaðu is mnn skal fáa eina semjua so r so er eg samdurvið helga abrabsen í at so er hetta eitt gott útgangsstøði og mann kann sjálvandi gera tillagingar og broytingar her frá eisini vistu tað skal til øheg haldi ja mann skal sjálvandi virða tað at at sum samfelagsbólkar eg síggja øgiliga øgiliga kritiskt upp á hetta her uppskotið men men eg haldi eisini at politiskt ynskir mann at fáa hetta her málið avgreitt onkursvegna og tað tað er rættiliga keðiligt at visu visu heta uppskotið skal leggjast fram aftur og aftur og aftur og aftur uttan at at mann kemur til eina endaliga niðurstøðu so vónandi kemur mann til eitt eitt skilagott úrslit út frá hesum
takk fyri so er tað hervør
pálsdóttir gjørt so væl takk fyri eg nú siti stefan klan poulsen eisini í rættarnevndini og har hon skrivar at vit fara at viðgera hetta málur væl tað hava vit eisini gjørt áður eg hugsaði at spyrja stefan klan poulsen hann hann lýsti øgiliga væl málur frá ymiskum vinklum eg hugsaði at spyrja hann um støðan hjá miðflokkinum er tann sama í dag sum hon var fyri góðum einum ári síðan til lógina
takk fyri so er tað steffan klein poulsen
ger so væl um støðan er tann sama eg haldi at vit fara at lata viðgerðina í rættarnevndini og hesa her politisku tilgonguna at at vísa hvørja niðurstøðu vit koma til í miðflokkinum og tað tað verður mítt svar herfrá
takk fyri so er tað ein viðmerking frá janusi av rana ger so
eg hefti meg við at røðarin tosar um hesi parametrini sum mann blaka seg yvir frá tí til aðra a korona koronatíðini og og við við við umhvørvinum og sovíðari gongdi haga og sovíðari mann blívurs upptikin í nøkrum ávísum ha og so nevndi hann eisini dealogim tað sum eg hav lagt merki til sum kanska er er tað sum oyi leggur diologiðmest tað er eisini eitt av hesunmi parametrunum tað er tá ið mann byginnir at broyta orðingar frá at verða kand til skal tá skal mann vera upp á vakt tí tað or leggur diologin fullkomiiga tá tekur mann rundarlaga undir diologinum og diologurin er týdningarmikil í hesum økinum í ukraina russlandi og sovíðari so okur mugu verja dioloki
takk fyri so er tað steffan klein poulsen
ger so vælharra formaðu er púra samdur at dialogurin er er øgiliga viktigur tí at tað tænar ongum endamáli visu vit samtykkjið hesa lógina og og myndugleikarnir beinanvis fara út við harðari hond og og og og forskrekkja og øsa allar bøndur tað tað tað gevur fullstendia onga meining og og eg haldi at at tað eg eri líknandi og kanska nógv víðari heimildir tá tað kemur til revsutiltøk og annað í í øðrum lógum sum mann sum mann ikki endiliga brúkar tí mann vil jú altíð loysa tað við við diologi og so er tað altso friðingarnevndin honum hon viðger jú tað tað tað verður ikki broytt alto tá tað kemur til byggiætlanir og annað sum sum liggja uttan fyri bøkararnar og tað haldi eg at at friðingarnevndin faktiskt hevur eitt gott orð á sær at hon at hon hon er eiliga balanserað altso tað er ikki amtin ella man man onuntíðnær tekur mann avlit til til náttúrunáttúruna og onkuntíð na sigaman vorka her kunnu vit faktisktfara at byggja hetta og hatta og og tað haldi eg
ta øgiliga sunt í okkara samfelaga at mann hevur tann hálningintakk fyri so er næstur at røða magnus rasmussen ger so væl
yharra formaður nar fáar viðmerkin til tað sum komið fram og so kanska onkur onkur ættuleiðing eisini hetta málið hevur verið ein framhaldssøga tað kann mann gott siga og sjálvur havi eg havt hetta á mínum borði og eg sum tað verður nevnt eg bar tað niðan í løgtingið tað endari við at tað var ein samdnevndina allíkavæl so so komi eg ikki tað sigur eitt sindur um at hetta er hetta er eitt mál sum fólk hava øgiliga ymiskar meiningar um og tað spennir víða og tí hugsaði eg at nevna bara nøkur fá ting sum sum kunnu standa eftir tá ið fyrsta viðgerð r liðug øh eg hugsi um hetta her við dialog nú nevndi jenusa rana dialog jakub vestergaard hann segði tað í dag er dialogur lógin leggur upp til dialog øll sum h er so at siga altso taðtaðr at lesa lógina við viðmerkingum tað er altso frá tí ein tankin kemur til at mann ætlar at fara at gera okkurt so er tað gjøgnum dealog so at siga tað at tað ikki diologur ella tað øvugt av deologi tað er ikki tráð við tað sum stendur í lógini í viðmerkingini tað haldi eg má bara standa her og so eisini hetta her við sum hevur vurðið nevnt at hetta er ein háðan ímóti teimum sum hava við jørðina at gera sum hava umsitið jørðina eg vil ikki koma í tann partin har tað verður sagt um meg um hatta har øll vita tað at eg eru festibóndin hetta er ikki ein háðan ímóti mær og mínum forfedrum hetta sum liggur á borðinum s tað vilj eg ikki vera partur av at siga lat tað standa fast so er tað komið upp á pláss og so verður sagt at tað verður gjørt næstan uttan at spyrja jamen les lógina um viðmerkingarnar ta er við deolokið frá dag eitt av so hugsi eg eitt annað sum haldi eg er øgiliga viktigt at fáa fram tað er tað at tá ið hetta málið áðrenn ter komu niðan í løgtingi so vórðu hoyringssvar onkur hevur nevnt trtrýogtjúgu ella okkurt sovorðitt øll hoyringssvarini og svarið til tey er samlaði saman í einum skjali sum eitur nummar trýogtjúgu nummar trýogtjúgu løgtingsfólk rokni við hava øll lisið tað men eg hugsi eisini tey runt um kring í føroyum tð verða spurningar settir og kanska ákærur frá ymiskum ymisk sjónarmið tað verður svarað í har so kemur málið niðan í løgtingi tað fer í rættarnevndina landsstýrismaðurin í tí førum eg fái spurningar tað verður svarað har nógvar av teimum spurningunum kanska einaferð afturat men tay svarað aftur har so vissu fólk fara har so fáa tey eisini svar upp á nógvar av teimum spurningunum sum verða settur tað triðja tað er tað viskt man lesa áliti so tekur tað samanum eitt álit sum øll vóru samd um í rættarnevndini hetta málið var jú startaði upp altso tað var start upp áðrenn eg kom hetta var á samgongufundumg hetta er á landsstýrisfundumumog hetta hevr verið í rættarnevndini og so víðari so víðari ha allíka vat steðgað tað upp tí hugsi eg bara tað at at tað eru nøkur ting sum mann altso vismann fer í hetta skjal trýogtjúgu mann fer í svarið frá landsstýrismanninum til rættarnevndina og í áliti so fær mann eitt ótrúliga gott yvirlit yvir hetta málið tí tað kann vera møtimikið at fara lesa ein alóg við nógvum viðmerkingu í hatta er hundrað síður trýogtjúgu hoyringssvar ast tað kan vea giliga møtimikið og tí vil eg bara siga at visi mann samlar seg um hasi so kemur mann rættiliga langt eitt sum hevur veri egfari at taka bara eitt tí er aðherum ognartøka og vil bara siga at ognartøkuheimildin er til staðar í dag hon er til staðar í náttúrufriðingarnevndini ogso er eitt annað orð sum er broytt sum eg hugsi vit hava friðingarnevndir og náttúrufriðingarlóg hetta er ikki ein friðingarlóg hetta er ein verndarlóg og alt tað nú eg eg eg kann ikkifara nýta men tit síggi í hesun her skjal trýogtjúgu sovíðari alt tað um ognarrættin og um lunin og um vit hava also um um mann nú kann velta síni eplir og sovíðari alt tað stendur haldi eg væl svara har ið eit partur av uppskotinum takk fyri
ja takk so er tað viðmerkingar tann fyrsti tað er keli oholm johannesen ger suvæ
tað ljóðaraltso øll eru samd her altso d verið ígjøgnum mylluna nú fleiri ár andstøðan verður oliga ósamd og nú er andstøðan samd við okkum sum sótu árinn og vit løgdu teir fram og nú bakka øll upp altso hetta virkar sum her er øll samd altso rættarnevndin var púra samd um hettar tað haldi eg eri gott altso ttte blivurnar vanir nú sjálvandi at samgongan leggur andstøðu uppskot fram tað hava tey gjørt síðan tey komu til eg havi ikki fingið nakað uppskot enn sum tit sjálvi hava lagt fram men hevdi forseta við hesum her so er tað óótrúliga gott haldi eg faktiskt kom bara við meira uppskot sum vit løggju fram
ja so færk marnis rasmussen orðið ger so væl
takk fyri har formaður at vit hava eina politiska skipan vit hava framløgu vit hava fyrstu viðgerð vit hava nevndarviðgerðir víðari tað er ikki av ongum tað er tí at eitt mál skal viðgerast væl og virðiliga og nú er málið aftur til fyrstu viðgerð her og tað fer í nevnd og nevndin fer aftur at viðgera hetta her og tað kann gott vera at okkurt kemur upp sum skuldi veri tillagað og og fínasta slag men eg hugsaði bara í hesi her hesum her fimm minuttini hjá mær bara líka sum at konkretisera tað eitt lítið sindur soleiðis har at alt er hopleyst og einaferð afturat hetta er ikki ein háðan ímóti øllum teimum sum hava gingið undan vil eg pástanda takk fyri
ja takk so fær landstýriskvinnan ingilín didissen strøm orðið ger so væl
takk fyri tað harra formaður ja nú viðgera vit jú aftur hesa náttúruverndarlógina og eg haldi at eg vil fyrst takka fyri eina eina sakliga o góða viðgerð sum eisini haldi eg ber brá av at har eru fleiri sum hava sitið øgiliga ella hava verið øgliga væl inni í lógini av av góðum grundum og eg skal sjávandi siga nøkur stutt orð um hví eg haldi at vit hava tørv á hesi nýggju náttúruverndarlógini og kanska eisini svarað nøkrum av teimum ivamálunum sum sum er komin fram tað er soleiðis at sum nógv hava sagt í fleiri umfarum at tann lógin sum vit hava í dag hon er gomul hon er ikki broytt síðani nítjan hundrað og hálvfjerðs og sjálvt um mann faktiskt hevur roynt at broyta hana tey seinastu tjúgu árini

fyrst so setti mann ein serfrøðingarbólk eg haldi hesum í tvey túsund og eitt kom við hesum her hesari niðurstøðuni at vit ikki hava ta náttúrufyrisitingina í dag sum vit hava tørv á fyri at á ein tíðarhóskandi máta at verja okkara náttúru øh visi vit hyggja eftir hesi lógini sum í dag verður viðgjørd so fór sirstenberg undir eitti drúgt arbeiði at tilevna náttúrumargfeldislógina í távarandi heilsu og innlendsmálaráðnum

tað kom so ikki á mál helgi abramsen fór so í távarandi umhvørvisvinnumálaráðnum undir at í seinastu samgongu at broyta og tillaga lógina magnus rasmussen legði hana so fyri fyri løgtingið og tá var faktist ein samd rættarnevnd sum mælti til at samtykkja lógina men hóast tað so kom hon ongantíð til aðru viðgerð nú er uppskotið faktiskt í sama líki lagt aftur fyri løgtingið og av tí sama so liggja eisini vissu fólk hava lagt merki ella hoyringssvar og annað tilfar við hesum her uppskotinum rættarnevndin hon setti samd eitt broytingaruppskot fram um tvær smáar broytingar tað er at mann strikar heimildina a krevja tvingsilssekturin við planting og tað er tikið við í hetta uppskotið fyri at virða ta broyðu semjuna sum tá var at hóma um hetta uppskotið ja lógin sum vit hava í dag sum sagt hon er ikki nøktandi í mun til tørvin sum vit hava á einari náttúrufyrisiting h hon hevur øliga nógv gomul hugtøk mest verður víst til vagurfrøðiligur virðir og eingin fyrisiting er sum er grundað á vitan h tann gamla lógin hon hevur faktiskt øgiliga víðar heimildir til at friðja økir í dag uttan at har er nakað vitanar grundarlag fyri friðingini og so kann man eisini siga at lógin er ikki serliga nógv brúkt tann seinasta friðingin hon var í nítjan hundrað og áttaogfýrs visti vit hyggja eftir í nýggju lógini so hevur hon eitt samanhangandi regluverk til at verja náttúruna lógin er ofta rópt ein rammulóg um tú vilt ein amboðskassi at verja náttúruna við øllum hennara margfeldi tað verður staðfest at náttúran hon hevur egin eginvirði vit skulu verja hana bæði av teirri orsøk og eisini tí at hon er grundarlagið undir virksemi heilsu og mentan vit vita eisini í dag og tað verður staðfest í lógini at náttúran er ein viðskipan har allir liðugr kunnu ávirka hvønn annan og tað tekur hendan lógin eisini hædd fyri í tí heila tikið so er ein so er dentur lagdur á etta heildartrýstið av náttúruni ein faklig fyrisiting verður bygt upp á umhvørvisstovuni og hon fer vegna landsstýrisfólki at umsita lógina og har skal mann sjálvandi byggja á ta verandi vitanina og førleikar sum eru eitt nú á stovnum sum tjóðsavnið tað samstarvið haldi eg er týdningarmikið tað er nakað sum hevur verið víst víst á eisini í í tí viðgerðini sum var í rættarnevndini og eisini í tí hoyringsskrivinum sum sum koma inn h men eisini tí vitanini sum fólkáøkinum og jarðareðnum hava í hoyring og samskifti við hesi sum er øgiliga gjøgnumgangandi í allari lógini tá tað kemur til hvussu mann fer at umsita hesa lógina so hava nonkur einkult ført fram at vit fara á friða til høgru og vinstru men tað er ikki soleiðis at mann at mann umsitur eina lóg og tað er ikki soleiðis mann umsitir hesa lógina heldur tað eru ásett í lógini at tey átøkini sum verða framd tey skulu verða minst møguliga inntrivandi í mun til ta verjuna sum man vil hava og av tí sama so er tað ymisk sløg av vernd tað eru ymisk stig altfrá verja einstøk sløg ásetingar um fremmaldar lívverrir og til ymisk sløg av økisvernd tað er munur á friðing og á vernd og tað skal verða greitt hvat við friðja og verja fyri sambært hesi lógini hvat endamálið er og hvussu tað verður rokki hesar ætlannar um vernd tær skulu almannakunngerast og eigarar tir fáa høvi at viðmerkja áðrenn og tað ígjøgnumgangandi ígjøgnum lógina at samskifti er við eygarar og tey sum vara av og hyggja vit til dømis til norra har sum eitt meira hvat skal mann siga víðfevnandi e meira víðfend lóg enn hendan er galdandi so er samstarvið við hesi eisini gott og gevandi fyri náttúruverndina og hetta er ikki nøkur háðan ímóti jarðareiðranum hetta er spyrt um meg ein neyðug dagføring av okkara náttúruvernd tí vit mugu vita hvat tað er sum vit geva og hvat tað er sum krevst fyri at verja hendan ávísa partin av náttúruni eigarar hava eisini ein kærumøguleika við hesari lógini øh vistu vit hyggja eftir tí lógini sum er í dag so er tað soleiðis at tá ið yvirfriðingarnevndin hevur tikið eina avgerð sover hnan endalig í dag eru er rættartrygdin hjá hesum betri vard avgerðir kunnu kærast og so framvegis verða inntryvgjørd sum ávirka ognir ella í serligum føri rakstur so verður full kompensatión veitt fyri tað tað er sjálvandi ein ótti fyri tí nýggja sum gevur mótstøðu og tað skilji eg eisini væl eg skilji væl at mann vil verja líkasum tað sum mann hevur og nú hava vit havthesa somu lógina í hálvtrýss ár og hon hóskar ikki til tað trýstið sum náttúran er undir í dag og spyrja tit meg so er tað altavgerandi at serliga vit eitt land og fólk sum í øllum lutum er fullkomiliga treytað av náttúruni og kanska serliga tey ið hava sína vinnu beinleiðis treytað at náttúruni hava møguleika at verja hana og at røkta hana her eru nógv áhugamál men vit kunnu ikki bara biðja náttúruna skikka sær pent og gera sum vit vilja vit mugu hava amboð og reglur fyri hvussu vit verja og fara um okkara náttúru og vita hvat tð er sum vit gera

fleiri ferðir í fleiri umførum at verður lógin samtykt so verður talan um álvarslig inntriv í tann privata ognarættin og í verandi rættindir at gagnnýta jørðina til landbúnað men eg haldi at eð eisini hevur verið ført fram fleiri ferðir í dag at hesin her ivin er longu svaraður í í uppskotinum og tað er nokk bleivu sagt í fleiri umførum og tí viðvíkjandi haldi eg eisini at tað var eitt gott samskifti millumráðið og og rættarnevndina tá ið hetta uppskotið var fyri seinast har sum mann setti nakrar spurningar teir mest kritisku spurningar til lógina og eisini fekk svar upp á tað og tað vil eg eisini mæla løgtingsfólkið til at at lesa hhetta lógaruppskotið tað tekur fyrlit fyri rættindunum hjá ognarum og øðrum og talan er um eina javnvág millum atlitini til hesa her umhvørvisverndina og atlitini til tann einstaka ognaran og hesum sambandi haldi at vit kunnu vísa til ta meginregluna sum er í paragraf fimm í uppskotinum og har ásetir mann at øll tiltøk eftir løgtingslógini skulu vigast upp ímóti øðrum týðandi samfelagsámal økisvernd eftir uppskotinum fer ikki at bera í sær at landið tekur við ognarrættinum til tað varda økið landið fær einki ræði á verndarøkinum annað enn atgongd at skipa fyri ávísari avmarkaði røkt til at røkja ítøkilig verndarendamál tað hevur verið so á ivi um hvørti landsstýrisfólkini og náttúrufyrisitingin fer at friðja heilar higar her í dag men tað er altso soleiðis at lógin leggur upp til at mann í øllum førum ger minst møguligt inntriv fyri at náa tí endamálinum sum mann setir eg havi roynt at leggja meg eftir at fáa eina so breiða semju sum gjørligt um hesa náttúruverndarlógina við at taka hetta lógaruppskotið hesa lógina fram aftur tí um byggir á eitt arbeiði sum hevur verið ígjøgnum skiftandi samgongur og eisini tí tað seinastihendan lógin var fyri eydnaðist rættarnevndini at fáa eina semju hvissu vit aftur venda til lógina sum hendan amboðskassan so er tað jú eisini týdningarmikið at at tann politiska skipanin er vildur til at brúka tey amboðini sum eru í amboðskassanum annars stendur hann bara har og varð ikki brúktur til nakað sum helst visti lógin jú breiðari semju vit hava um lógina jú størri møguleiki er tað fyri at hendan lógin verður fer at virka eftir sínum endamáli at verja náttúruna eg skaleaferð takka fyri eina góða viðgerð og eg gleðimi eisini at viðgera nógva av hesum spurningunum víðari í ræktarnevndini
ja takk so viðmerkingar trýstir í bjørt sam
sen ger suvæltakk fyri ja tólv ár síðani at fyrsta uppskotið til náttúruvernd varð lagt fram og tað var eitt øgiliga nógv øðrvísi uppskot er nógv einfaldari en hettar men eg ætlaði at spyrj at landsstýriskvinnan nú nevndi hon grein fimm júst hetta við grein fimm har mann vísir á at øll átøkini íesær lógini skulu vigast upp ímóti týðandi samfelagsáhugamálum og so nevnur mann fíggjarligu sosial og mentanarlið eg hugsaði um landsstýriskvinnan kundi útgreinað lítið sindur hvør og hvussu mann fer at vigja tingini upp móti hvørjum øðrum latið okum taka dømi er landbúnaður hann tað fyldur ikki sonógv búskaparliga og fíggjarliga í føroyum men er tað týðandi mentanarlið ella sosial áhugamál tað er hvussur nógv fólk tað snýr seg um ella mann tekur tey sum ynskja ferðast í í haganum ella njóta náttúruna hvønn dag er tað týðandi mentanarliga áhugamál ið kundi nevnt nógv onnur onnur ting kann landsstýriskvinnan útgreina eitt sindur tí har haldi eg viðmerkingarnar eru rímiliga stuttar altso hvussu ætlar mann at taka støðu til tí tað vil næstan
ja takk ger so væl lingi tín
gisstremtakk fyri og eisini takk fyri fyri viðmerkingina htá ið vit hava eina náttúruverndarlóg so er tað sjálvandi soleiðisnar ati at tað sum vit verja tað hevur eisini ymisk ymisk sløg av vernd og eisini ymista ymisku náttúrusløgini plantusløg djórasløg hava tørv á msa ymsari vernd er tað eitt slag sum bara finst í føroyum so kann mann tosa um eina øgiliga høga vernd sum sum hevur eitt øgiliga høgt fokus og krevur nógva vernd har sum tað verður við á tyngri enn til dømis onnur samfelagslig áhugamál men mannmann má í øllum lutum hava hetta samskifti eitt nú við landbúnaðinum inni og er eisini øgiliga gjøgnumgangandi alla staðni í lógini at hetta her hesi her atlitini og samskifti viðtil dømis sum bjørt samuelsen vísir á jarðareigarar verður tikið við í tí viðgerðini sum mann hevur og umsitingini av av lógini í samstarvi við aðrar stovnar hjá landinum og eisini samstarv við fólkaøkinum og fólk sum vara av jørðunum tað
ja takfuri so e krist anna við tepulsen
ger sovæljtakkfyri ja tað var ein eina standandi góð røða sum ingilín didererksen strøm landsstýriskvinna akkur hevur hildið vit vita jú hvussu hvussutýdningarmikið umhvørvi umhvørvisvernd altið at verið í hennara politiska virksemi eg kundi hugsað mær at spurt um eitt sindur av tí sama sum bjørt samelsen júst spurdi um hetta við at tiltøk skulu vigast upp ímóti øðrum týðandi samfelagsáhugamálum so er tað onkurt sum hevur sent inn hoyringsskriv sum sigur at náttúran altíð fer at tapa hesar ósemjur har fíggjarlig áhugamál er uppi í leikinum og tey fíggjarligu áhugamálini kunnu jú vera øgiliga øgiliga stór so hvat heldur landsstýriskvinnan um um tað

jamen ein orsøk til at mann kanska í stóran mun ikki hevur tikið atlit tilnáttúru tá ið mann fyrr hevur bygt út og tá man fyrr hevur er farin undir vinnuligt vinnuligt virksemi htað er jú kanska tí at mann ikki hevur eitti nóg gott grundarlag mann ikki hevur nóg góða vitan um hvat tað er sum ávirkar náttúruna mann ikki hevur nóg gott vitanar grundarlag undir hvussu partar av vistskipanum ávirka hvørt annað hvat fyri djórasløg eru hótt hvat fyri djórasløg er og ikki hótt og tað sama við við plantum so við at vit fáa uppbygd meira vitan um hesi økini so verður tað eyðsæð at tey kunnu vigja tyngri ella lægri visi tað er í í einum slíkum førum har sum har sum tað er so tí at tað fær tað helst eisini at vera tá ið mann fær samtykt eina eina slíka náttúruverndarlóg tíðin gongur skjótt
ja takk skal eg karla tærgason
sum fær einviðmerking ger suvæl takk fyri harra formaður øhvissi eg skilji lógina rætt og so hevur far til landsstýriskvinnan heimild í kunngerð ati seta avmarkingar á innflutning av pottaplantum og og øðrum plantum sovorða nakað um og um so er at tað er rætt skilt so vil eg heita á landsstýriskvinnuna um at fara undir ta arbeiðið beinanvegin so at at vit fáa hvussuserð biogrensa also flatmakkinum ella líknandi og morslinum og sær garðskøruna og allarsr innosivuartirnar tað er eitt øgiliga viktut arbeiði fær í gongd víð beinanvegintakkfyri
ja takk
gerso væl ingilindidisestremtakk fyri ja her eru eisini umframt tað er kanska ikki komið so nógv fram í í viðgerðini akkurá í dag eg haldi tað fylgdi øgiliga nógv seinast viðgjørt eitta uppskotið at her eru eisini nakrar ásetingar um fremmandarlívverr og har er tað sjálvandi eisini eitt er tað sum verður innflutt í smáum nøgdum men serliga tá tað snýr seg um sum sum verður innflutt í øgiliga stórum nøgdum og verur plaserað útum kring í landinum uttan mat yvirhøvur hevur hevur skil á hvussu tað spreiðir seg og hvussu tað ávirkar náttúruna sum er frammanundan har eri eg samd at vit hava tørv á at at seta avmarkingar fyri tí og verður tað eisini gjørligt við við hesari lógini tá ið tað kemur til til størri inntrivað fremandumfremmandalívi

takk fyri harra formaður nú var landsstýriskkvinnan og yngilín diteser strem inni á at mann fer neyvan at brúka so orðiliga nógv avhesum her av av friða men hvaman skal mann so hava tað til lóggávuni tá mann ikki skal brúka tað tá ið mann stendur her uppástendur mann fer ikki at brúka tær heimildin sum mann hevur í lógini tí tað fer mann ikki hvat her skrivar mann tað so ti í lógina jú mann skrivar tað til lógina tí mann ætlar at brúka tað annars eta púra burturvið og fari og heita á rættarnevndina at taka alt úr aftur á hesin her tí mann mann ætlar mann ætlari sei at brúka tað tá eg tosi um ein hágan tá tosi eg um tað at eg sum partur av tí umhvørvinum sum eg komi úr tei sum sita á bongin og oginm sum var av jørðini tí umhvørvnum tey komin úr eru uppald við at passa upp á náttúruna uppald við at ansa eftir tí náttúruni sum tú umsitur tað hevur ligið í føroyinginum teimum sum hava verið ov nýtt bø og haga bjørgini at hava tbstemtu skipanirnar sum hava vart umhvørvið fai fuglin harirnar nei nú skal onkur annars onkur annar sum sitar í eini umsiting í havn fortelja og tað er tað sum landsstýriskvinnan sigur hon skal fortelja okur hvussu okur skula vara upp passa upp á náttúruna tí føli erta r ein háðan ímóti okur summir generatiónir hava varðveitt føroysku náttúruna lat okum fáa frið at gera tað okusuldu gera tað ordiligt soleiðis sum okur hava gjørt alla tíðina okur hava útbygt hetta samfelagið í takt við at okur hava náttúrina eisini sjálvandi hava okur tað tað er hendan óspiltan atúran hjá okur hvør hevur hvør hevur tikið st av náttúruni sum eg segði frammanundan eg veri við til at skipa tjóðgarð greintjóðgarður í føroyum og tað er koltur eg havi einki ímóti tí men tað var ein ein ein tilgongd og tað tað passaðici soleiðis at mann valdi at skipa koltur sum tjóðgarð brúka koltur sum tjóðgar eg veit gott at mann hevur tosað um at at hvannhagi skal skal vera tjóðgarði nóg skal hann tað skipað hvannhaga sum tjóðgarð soleiðis sum okur skipaði koltur tað pjøvr seg mann pjøvir seg at at prenta tað í ein heila heila lóggávu og órógvað alla allar jarðaigar í føroyum tí tí nú skal umsitringin hjá landsstýriskvonuni fara út og peika økir út sum tey halda vera sum tey sum tey halda tey halda vera verndarøkir øki sum mann kann hava upplivingar í hvat er tað skal mann so sníkja gongdi haga inn í inn í hetta her eisini tað stendur fleiri staðni í ymiskum greinum at gongd kann vera í hesun er verndarøkinum hvør skal ganga har tað eru tey sum vara av jørðini sum framhaldandi burdi sloppið at passa upp á jørðina soleiðis sum tey altíð hava gjørt og tá ið mann heldur onkur annar tað sum hon segði vit mugu vita ja tykur vita tað er væl passað tað sum jarðareigar í føroyum at hava umsitið av jørðini higartil dags tað byggir á aldargamla mentan aldaðgamla sig hvussu mann fer væl við lendinum í jørðini og teimum lunnundum sum hoyra hartil í hesaher lóggávuni eru ábendingar um at mann ætlar sær at gerin ætlar sær at gera seg inn á tey lunnundur sum summ sum jørðin hevur hvat tosar mann um um lógunum sjófeingi og tað sum er í vøtnunum og tað sum er íí ááinum tað er nakað sum tey sum vara á jørðini hava skipað og lat tey framhaldandi sleppa at skipa tað soleiðis sum mann altíð hevur gjørt tað er tað sum eger ímóti uttan at mann niður smálívtir og fingið at vita hvat eg mann vil hvat eta atso hvat eta fyri øki mann skal til praga tað mátti mann kunna so fortalttakk fyri
harra formaður ja takk sovr viðmerkingar fyrst við jørgun niclasen ger so væl
harra formaður ja jakubvestegaard vísti á hettar her at landsstýriskvinnan sigur at har er ein rúgva av ásetingum men vit fara slettkiki at brúka tar altso tað virkar so markottligt at mann kann standa her í løgtinginum sigar vit vilja hava eina rúgvu av samtyktum og heimildum lagda til umsitingina hjá landsstýriskvinnuni men mann ætlar slet kki at brúka tað at tað gevur simpultenn onga meining at vinstravendir flokkar vilja hava alt valdið inni til embaddisfólkið tað skilji men at sambandsflokkurin tosa í tí sama jamen so mátaðu tí sambandsflokkurin heldur at mann fer til kka at brúka hesa heimildirnar men altso eg er ikki hugsandi at koma fólk vit menniskju altso vissu fólk tey fóra kertuum m e som at siga koma at sita við hesin her jamen so so verður alt vald fjernað frá teimum sum eiga ognarrætturin verður veruleikanum fjernaður
ja takk ger so væl jakovessegaard
formaður hetta er ein enn ein roynd at máa burturav ognarættinum hjá teimum sum vara av jørðini í mun til tað sum jørgun niclasen hevur sagt so vur so er tað øgiliga nógv argumentir frá teimum sum eru komli ki lóggávum jamen hatta var í teirri gomlu náttúrufiðingarlógini ella eru í teirri lógini men tað hevur ikki verið brúkt og tí ger tað einki um tað stendur í tásignað veru tikur taki tað so úr takið tað so úr hesari lóggávuni vist tað er ta stóra argumentir tað hevur ikki verið brúkt r í náttúrufriðingarlógini tilverandi náttúrufriðingarlóg sum er eg minski aftur nær árstali tað seinasta brúkt tak kas úr hesum lóggávuni vist tað verður tikið úr lóggávuni so er tað fínasta slag tey sum bara av jørðini hava einki ímóti sjálvandi ikki at verja náttúruna tað havi tey altíð gjørt tey hava altíð vart náttúruna tey búgva og og liva av náttúruni tað er teirra fremsta fremsti áhuga mál at verja náttúruna vælsignað verulig lati sleppa at t halda áfram við tí og takið alt hettahar úr sum siga ikki verður brúkt allíkavæl takk fyri harra formaður
ja takk fyri jens aranas fína vimerking
ger so væl hatta seinasta sumjakuvesvestigaard sigur nú tað tað tað sum eg hugsaði um hann nevndi í røðuni at tey sum í dag vara av jørðini tey flestu tey allarflestu tey hava nemiliga interessu fyri at hetta jú tað tey liva av tey hava interessu fyri at tað verður tikið hond um á ein virðiligan góðan hátt og vandin verður bara tá okur byrja at geva øðrum sum ikki ána altso so taka gongd í haga til dømis ein ferðavinmaður í í kina ella ella í paris ela onkustaðni knappr ann skal skal hava loyvi til at fara við ein við ein ein ein heria fólki inn í ein ein ein haga tað er alt hatta har sum er er sum okur mugu ansa eftir okur munnu ansa eftir at verja ímóti at tað ikki fólk sum einki hava við t at gera brádliga koma inn á øki sum tey enseigí
ja takk ger so væl jaknesgaard
takk fyrihara formaður akkurát soleiðis sum jenis a rana er inni á jens arana banir at ganga og røkja ja haga og bjørg øefroðpa eisini nei froðba sigur trýngjsvági og eisini í hvalbapartvíst har eru nakrar ávísar mannagongdir nakrar ávísar siðvenjur sum liggja til grund fyri teiri røktini tað er ikki tann sama siðvenjan tað sama tað sama grundarlag tað er ikki tað sami mannagongdin sum mann brúkar í grannabygdunum hvør bygd hevur sína spesiellu mátar at røkist tingini uppá og tað er beri øgiliga góður siður at viski en so fremmandur kemur inn at mann ikki fær og blandar seg uppí og broytir ta siðvenjuð sum er í teirri bygdini nú skal mann til eina heilt aðra umsiting í havn sum ikki hevur peiling fyri hvussu mann røkir jørðina og hvussu mann ber seg at og í trungisvági og tað er hetta at mann skal kroysta út yvir jarðeigarar allastaðni í føroyum og tað eri eg ímótitakk fyri
ja takk sprá kali oholm johannesen sína viðmerking
ger su vælnú blívi eg øgiliga forvirraður altso tá ið jakub vestergaard og magnus rasmussen eru ósamdur tæðr teir beiðir mennininr sum eg haldi kenna alt til jarðarbrúk í føroyum báðir tveir hso má eg líka spyrja um vit vita jakudvestegaard dámar ikki at tær mann hvør eg manna og tað er eisini púra rætt men er tað ikki eg havi hoyrt politisku skipanina tosa um eina nýggja náttúruverndarlóg í øll áðrenni eg havi sitið her at tað má koma ein nýggj náttúruverndarlóg so spurningur jakub vestegaard er heldur jakub vestegaard at vit skulu hava eina nýggja náttúruverndarlóg ella ikki eg eri samdur í at vit skulu respektera tey sum hava við landbúnaðin at gera eisini tey sum sita her hvørja ferð á attasti rekki sum hava við jørðir at gera tey skulu respekterast umsitingin í havn
ja takk ger so
takk fyri ar formaður okkutil at hava eina náttúru verndar lóg náttúrufingu hava eina náttúrufriðingarlóg við at
hogsu upp á hana eitt lítið sindur so evur túhava okur eina fína lóg dagføra hana hví skal mann enda venda øllum hvørjaa ger eina nýggja lóg okur hava eina náttúrufriðingarlóg tak evgavst støði í henni dagføra hana vist mann heldur hon forgomul ger tað so tað sum eg meini við og tað kennir kaile oholm johannesen frá mykinesi av her er ennakað bestemta mannagongdir hvussu mann ber seg at tá ið mann fer tat røkja bjørgini tá ið mann fer í hagan at reka seyð og so framvegis og so framvegis hvør veit tað best uttan tey sum til dagligt eru har og røkja bjørgini taka súlu ella fara á fjall hví skal ein umsiting í havn kunnu fortelja teimum hvat ter skulu gera ella hvat økir eru skilagóð í í mykinesi at varðveita tað vita tey berst sjálvi har og hava røkt náttúruna har altíð takk fyri harra formaðurja takk so er tað ingilin ditisensnastýrsvinn sum fær orðið aftur gers væl
takk fyri harra formaður eg komi ett øgiliga ein øgiliga ítøkiligur spurningur ella áheitan um hetta við at mann avmarkar nýtsluna sum er nú og brúk av uttangarðsjørð og tøku av fugli og haru sílum laksi ella fyri onnur lunnlendi sum hoyra til jørðina og har vil eg gjarna nýta høvi til at at vísa tí aftur tær ásetingarnar í tínum ávísum paragraffunum sum eg haldi eri frá seks til átta sum jakuv vestegaard vísir til og sum mann eisini í øllum førum í undanfarnum viðgerðum av hesum uppskotunum hevur víst til tá ið talan er um akkurát hetta tað er blivi afturvíst tað er blivið afturvíst at har ongar avmarkingar hava við sær fyri verandi gagnnýtslu av fugli haru sílu laksi ella øðrum lunnindum øll fuglaveiða hon hevur heimildí fuglaveiðilógini og harveiða hevur heimild í harilógini og harumframt so er tað heldur ikki soleiðis at eg sigi at vit ikki fara at brúka náttúruverndarlógina tað sum nýtti tað sum eg sigi tað er tað at mann fer ikki frá degi til daks at friða ovurstór øki sum hevur verið ført fram í hesari viðgerðini og eisini øðrum viðgerðum tað er ikki soleiðis prosessin fungerar tá ið mann fer at atverja røkta og friða eftir hesari lóggávuni tað skal eitt nógv meira umfatandi arbeiði til enn so takk fyri harra formaður
eg tak sena viðmerking til jørgun niclasen ger so væl
fara ikki at friga stór øki frá degi til dags altso frá degi til dags tað er nokk so stutt men altso tað val at se siga ikki beinanvegin men tað ætlar mann um mann ikki ætlar tað hví vil mann so hava heimildina til tað tí tað er har ið ið tað skurrar altso ætlar landsstýriskvinnan at tað skuldi verða fragar í øki her bara ikki beinanvegi at var tað tey hon segði beint nú
ja takk ger so væl eg yngili
ja takk fyri spurningin hendan her lóggávan hon leggur upp til at mann við minsti møguligum inntriðvi fær vart tað sum skal verjast við einari vitanareglu at mann skal vita hvat er sum hann friður hví friðar hví mann friðar tað og eru ymisk sløg av verju røkt og friðing og tað er tað sum hendan lógin inniheldur og tað sum eg altíðvísi tað er uppáhaldið at eitt landsstýrsfólk sum eitt nú er fer at brúka at misnýta hesa lógina til at gera seg inn á jarðareiðarar og onnur tað er ikki tað sum lógin er til lógin hon er til at hava eina tíðarhóskandi náttúruvernd og tað vóni eg virkliga at vit í hesum umganginum og umfarinum kunnu fáa eina rættiliga breiða semju takk fyri har var
ja takk so var henda fyrsta viðgerðin at enda komin og meginmálini løgtinsmál nummar sjeyogtrýss o løgtsmál nummar átaogtrýss verða beind í rættarnevndina næsta málið á skrá tað er løgtinsmál nummar sjeyoghálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu og tað er uppskot til samtyktar um at loyva kommunun at seta upp vakmyntatól uppskotstillari tað er helgi abramsen vð ena sambandsfokkin jørgun niclasen vegna fólkaflokkin og formaðurin skal biðja um framsøgufólk fyri javnaðarflokkin eta khristianna vinter poulsen og fyri sambansflokin e tað helgi abrabsen fyri fólkaflokkin e tað jørgun niclasen og fyri tjóðveldi erta hervur postóttir fyri framsókn er ta hanna jensen og fyri miðflokkin eta jensarana fyrsta røðari er kristiana vinter poulsen ger so væl
takk fyri harra formaður ja vit eru nú farin undir eitt annað mál og tað er eitt uppskot til samtyktar um at loyva kommununum til at seta upp vakmyndatól og hetta fyri at fyribyrgja harðskapið í býarlívinum tað er helgi abramsen og jørgun niclasen sum hava sett hetta uppskot til samtyktar fram og tað ljóðar soleiðis av løgtingi heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um at loyva kommununum at seta upp vakmyndatól á serliga ábarum støðum í býarlívinum allarhelst er í mestan mun talan um havnina tí her er her eru nógv fólk í býnum í vikuskiftunum men hetta er so ein heimild sum kommunurnar ikki hava og sum hesir báði løgtingsmenninir nú ynskja at kommunurnar fáa vøkstur í harðskapsmálum hevur verið gjøgnum árini tað er jú ein øgiliga øgiliga óheppin gongd og ein keðilig gongd sum vit eiga at gera okkara fyri at venda men tað ber ikki heilt til at siga hvør orsøkin til henda vøksturin er hann kann ikki lesast í teimum tølunum sum politiið hevur men ein møgulig orsøk kundi verið at harðskapur í fleiri førum verið meldaður til politiið í dag enn áður men hetta ber ikki til at staðfesta um entað ber til at staðfesta at har er ein vøkstur í harðskapsmálum og tað er tað er so nakað vit eiga at fyribyrgja

so er hetta eins og tað er við fyribyrging av kriminaliteti generelt ein sera torgreiddur spurningur sum ikki hevur eitt einfalt svar tað er næstan øll mál sum eru ymisk og tí skulu tað fleiri loysnir fleiri aktørar almennir privatir við í einum samstarvi fyri at loysa hendan trupulleikan tá tað er sagt so vísa tølini at í nógvum málum verður harðskapur framdur í náttarlívinum og í nógvum málum er talan um ung fólk um fólk sum eru ávirkað av alkoholi seinastu árini mugu vit nokk tíverri staðfesta at tað eisini eru onnur harðari rúsevnir uppi í leikinum ein partur av fyribyrging hevur tað víst seg av harðskapi í náttararlívinum tað er av politiið til staðar eg haldi av vakmyndatøl á útvaldum støðum í miðbýnum í havn til dømis kunnu hava ein fyribyrgjandi virkna ella tað vita vit at tey kunnu og tey kunnu vera við til at skapa tryggleika millum tey sum ferðast í náttaralívinum men vakmyndatól kunnu ikki standa einsamøll tó tey kunnu vera eitt ískoyti til ein øktan tryggleika tølini frá løgregluni vísa at í tjúgu tjúgu var ein triðingur av harðskapsmálum skrásett sum eru skrásett lívinum tey vóru ikki uppklárað hetta er eitt hetta er eitt ov stórt tal og her skulu vit gera nakað og har ervakmindatól ein partur av loysni tað kann ikki standa einsamalt men tað vísir seg at tað hevur altso at tað er tað kann vera til stóra hjálp tá ið mál skulu avklárast sum nei uppklárast orsaka sum annars ikki kunnu uppklárast

og tað skal ongantíð vera so at óviðkomandi fólk fáa atgongd til hesar upplýsingarnar sum enda í hesum yvirtøkutólinum tær skulu bara brúkast um so er at tað er neyðugt at uppklára harðskapsmál

er tað forvítt at fara at seta eitti vakmyndatól upp eg hugsi at tað prinsippið kann víkja fyri tryggleikanin hjá teimum sum vitja sum hava stuttligt kvøld í býnum tó so hetta er bara ein partur av loysnini og sjálvandi skulu atgongd til hesar upplýsingarar skulu handfarast sambært strongum reglum og sambært teimum lógum sum sum eru sum vit hava tí at óneyðugt eftirlit í almennarúmunum tað skal ongantíð góðkennast sum eg segði í áðni harðskapur tað er altso tað er ein vøkstur í teimum tølunum sum verða meldað til løgregluna seinasta árini ein triðingur verður ikki uppkláraður men tað er eisini neyðugt at arbeiða fyribyrgjandi eitt eitt stórt fyribyrgjandi arbeiði skal eisini gerast fyri at steðga harðskapið tøl úr danmark vísa at tá alt var afturlatið orsakað av korona so minkaðu harðskapstølini við seksogtrýss prosentum í nærheitini av skeinkistøðum uttan fyri skeinkistøð men ja og so í økjum har har fólk vanliga ferðast nógv í býnum í góðum lag eitt vikuskiftiskvøld men hinvegin so vorðu tragiskar upplýsingar um at harðskapurin vaks heima við hús hetta sama tíðarskeiði

harðskapur hevur tíverri nógv ymisk andlit og hesi mrkottligu andlitini skulu vit ongantíð góðtaka og í hesum sambandi loyvir við mær at lesa upp úr samgonguskjalinum frú forkvinna loyvitíð
ja er tað egersovævit hava skrivað vitandi um at tað skal eitt størri fyribyrgjandi arbeiði til fyri at basa harðskapið fyri at fáa harðskapstøl so langt niður sum evurhøvur gjørligt hefta r eitt breitt eftir eitt breitt samstarv sum eigur at verða skipað sum eisini eru í gongd tað eru nógv fólk sum dag og dagliga arbeiða við hesum men vit hava í okkara samgonguskjali skriva at sálarligur harðskapur skal kriminaliserast at verkætlanin sigur frá skal halda fram og taðer ein verætlan sum snýr seg um harðapífarløgum og at umstøðurnar hjá kvinnuhúsum skulu betrast og ráðgevingin og kreppumiðstøðin skulu styrkjast so hetta at arbeiða fyri at minka um harðskap móti kvinnum heimabihús tað er eisini ein partur í tí stóra fyribyrgjandi arbeiðinum sum enn neyðugt at gera vakmyndatól sum hetta lógaruppskot snýr seg um eru eisini ein partur av trupulleikanm við harðskapi og her er so talan um harðskap í býarlívinum so lat okkum koma í gongd við við at skapa karmar og siðvenju fyri einum atburði og einum samfelagi har ið fólk kunnu ferðast trygt uttan at skula riskera at uppliva harðskap hetta uppskotið kemur í rættarnevndina har eg sjálv eri við og eg ætli mær at geva hesum uppskotium bestu viðgerð og tað vænti eisini av t at restina av limunum í rættarnevndini gera takk fyri ja takk fyri og tað eru nakrar viðmerkingar í salinum og tann fyrstia viðmerki er bjarni hammer ger
so væl eg takki fyri forkvøldina eg eri samd við røðaran um at sjálvandi kann at tílík uppskot ella vakmyndatól ikki standa einsamælt tað skal mann kombinera fleiri men nú kunnu vit síggja burtur frá at løgreglan politiið í føroyum hevur í nógvum umførum eftirlýst at kunna seta nøkur vakmyndatól upp tí politiið kann ikki vera allasins í senn og eg eri púr púra samdur í við rðarum eisini at hetta her vil ikki blíva misbrúkt og hetta her vil eisini vera fyribyrgjandi tað vísir seg at læra seg í heiminum so hetta er eitt positivt uppskot sum samgongan eisini eigur at síggja positivt upp á takk fyri fyri fólkynum
ja takk fyri og so er tað røðarin kristianna vinter poulsen
ri frú forkvinna ja eg púra samd við bjarna hammer um at hetta er eitt áhugavert uppskot og atvakmyndatól tað vísir seg at tey hava ein ávísa fyribyrgja at virkna og tey kunnu vera sera hent fyri at koma nærri uppkláring avharðskapsmálum sum annars ikki kunnu uppklárast og eg gevi bjarni hammer púra rætt í at politiið kann ikki vera allastaðni í senn hóast vit eisini síggja at tá ið politiið er meira til staðar og býarrúm so fellir eitt slag av ró yvir teirri kt og glæðu gestirnar og tað vísir seg tá at at harðskapurin er minni og býarúm sum heild er tryggari at ferðast í
ja takk fyri so er tað rósa samuelsen vælkomin aftur løgtingið
ger so væl fyri tað fólkkvinna eg haldi at tað er rættiliga nóit gott uppskot tað verður sagt at hetta er fyribyrgjandi hava vakmyndatól men sum tair verður sagt eisini so er taðeisini uppklárandi tað sum er ræðandi fyri meg tað er tað tað er ein triðingur sum ikki ver uppláraðu tað var at siga tað at tú kanst koyra tín ungdóm við býin og tú kann vera ótryggur heima og ikki vita hvat hendir vit hava nógv mál niðri har sum eg síggja hvussu ungdómi verður vekk og hann verður funnin aftur myndatólin men tað vikt í hasu øllum hesum ær tað er tey øll her sigu børnini sum er óviðgjørd tey ungu tey fáa onga hjálp tað var ongantíð fangaði men í hesum kunnu tey fáa hjálp vist at vera fangaði og fáa tað røttuhjálp
ja takk fyri so er tað røðarin kristianna vinter poulsen ger
takk fyri eg fari at takka rós samuelsen fyri ein eini sera góða viðmerking og tað er eisini stuttligt at síggja hana aftur her í tinginum ja e eg eri púra samd at hetta her er at fyribyrgj hetta kann vera fyribyrgjandi og eisini vera til stóra hjálp fyri tey sum antn verður úsafjarharðskapr ella sum kanska eru komin í eina støðu har tey fremjaharðskap og treingja til atfáa vegleiðing og hjálp til at velja eina aðra lívsleið ella fara inn á ein aðra lívsleið so sum sagt er hetta eitt uppskot sum eg ætli mær at viðgera positivt í rættarnevndinitakkfyri
ja takk fyri og tann næsti at røða er helgi ábramsen ger so væl
frú forkvina hetta er uppskot til samtyktar um at heita á landsstýrið um at gera lógaruppskot sum loyvir kommununum at seta vakmyndatól á serliga ábyrgdum støðum í býarlívinum og tað er sambandsflokkurin og fólkaflokkurin sum samanlagt eitt uppskoti fram nógv mál um harðskap í býarlívinum verða ikki uppklárað av løgregluni í tísambandi hevur ynski verið frammi um at fáa loyvi til at seta vakmyndatól upp á teimum mest ábæru støðunum tí mett verður at tað kann virka við til at fleiri mál verða uppklárað men dátueftirlitið hevur víst á at kommunurnar hava ikki heimild í galdandi lóg til at seta slík vakmyndatól upp undanfarna landsstýrið arbeiddi við at geva kommuna loyvi til at seta vakmyndatól upp men málið varð ikki klárt áðrenn væl varð útskrivað í hesum uppskotinum verður til skotið upp at heita á landsstýrið um at gera ta møguligt hjá kommununum at fáa slík loyvi sjálvsagt eiga reglurvar at vera fyri hvussu upptøkurnar í vakmyndatólinum og fanga verða viðgjørdar reglurnar eiga at nágreina hvør kann hava atgongd til myndirnar hvussu leingi tær kunnu goymast og so framvegis umráðandi er at slíkar myndir ikki kunnu verða nýttar til annað endamál enn bert tæð ið tær eru ætlaðar til í tann mun vakmyndatól kunnu fyribyrgja harðskapi í náttarlívinum eigur tað at vera møguligt at seta tey upp uttan at tað gongur otiv i rættartrygdina hjá borgarunum eitt er hvat ið eitt hvat ið kann blíva avdúk av tí sum hendir men eitt annað er eisini at hetta kann eisini brúkastil at vísa at fólk ikki eru seka í einum ølla øðrum eg tosaði fyri við ein mann sum var farin uttan lands o hann far til danmark har hanna gekk inn á einum hotelli og so fór at ørindi í býin og meðan hon var burtur so hendi eitt eitl annað á hotellinum tá hann kom aftur so fekk hann at vitað at hann varð skuldsettur fyri at hava gjørt hesa balatuna á hotellinum men hann kundi vísa á at hann segði greiddi frá hvar hann hevði verið og vakmyndatól á teimum støðunum kundi prógvað at hann hevði verið har og tí bleiv hann fríðkendur í hesun her tí at vakmyndatólið kundi prógvað at tað var ikki hann so vakmyndatól kunnu bæði brúkast til at vísa á hvør er sekur og eisini hvør ósekur vit halda at so ta ið vit sum setta uppskotið fram at at tað evur gott um kommunurnar fáa hesa heimildina tað merkir sjávandi ikki at kommunurnar skulu brúka hana men hetta er ein heimild sum kommunurnar kunnu fáa um ynski er at seta vakmyndatól upp á ávísum støðum har nógv ting henda soleiðinar at mann mann bæði kann fyribyrgja atting henda og fáa uppklára tey tingini sum eru hend og so at tað seinasta sum eg nevndi kann eisini vísa á at onkur sum kanska verður legdur undir eitt annað er ósekur so hetta her eit uppskot sum vit hava lagt fram o ein áheitan á landsstýrið um at arbeiða víðari við hesum her at gera lógaruppskot og hetta uppskotið verður so viðgjørt í rættarnevndini har fara vit at geva tí ena góða viðgerð takk fyri
ja takk fyri og hanna jensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg beitt merki í at røðarin sum eisini er uppskotsetari hann reksaði upp øgiliga nógvar fyrimunir men eg hoyrdi eingi fyrivarn og tað má eg siga er rættiliga órógvandi tá mann leggur eitt uppskot fram at mann ikki nevnir teir eyðsundu vansarnar sum altíð vilja vera við at gera eina lóg sum so ella so ger seg inni inn á tað frælsið hjá tí einstaka so eg hevði bara tonkt mær at spurt helga abramsen um hann kundi brúkt svar minuttina upp á at raksa onkrar av vansinum takk fyri frú forkvina
ja ger so væl helgi akkurát
nú er tað uppskot til samtyktar hvar mann heitir á landsstýrin gera tað lógaruppskotið har sum sjálvandi nógvar fleiri detaljur eru í men eg nevndi so nøkur ting og eg nevndi tað at tað má standa í tí lógaruppskotinum hvør skal hava atgongd til tað og hvussu leingi tað skal gloymast tú so frávegis og so liggur tað sjálvandi í tí at sjálvandi skal mann ansa eftir at tað er ikki misbrúkt til annað enn tað sum tú ætlar til og tað má sjálvandi og tað stendur eisini í sum uppskotinum í viðmerkingum har at at mann má taka tað við at at tað skal bara kunna brúkast til hettar og í og goyma so so leingi so hatta skal ikki brúkast til annað enn tað sum tú ætlar til tað er eisini sjálvandi øgiliga umráðandi takk fyri
ja takk fyri thatta var helgi eg far takka helgja apransen eina uppskotstillarin vegna sambandsflokkin og tann næsti úr røða er jørgen niclasen sum eisini er ella sum er annar uppskotstillari vegna fólkaflokkin gerst tað
og tað er eisini eitt ógvuliga stórt mál

endamál við uppskotinum er í tveimum tá mann hugsar um náttarlívið har tað er ein vaksandi harðskapur hvussu so er ja og og eg viltisi at harðskapurin er blivin nógv ógvusligari altso í í mínum ungum døgum tá var eisini harðskapur men tá tókust menn tað var líkasum hvør kundi fáa hin at liggja og so halda onum inntil hann líkasum segði pass so at tað liðugt nú var tað harðskapur við við bæði amboðum sum tað verður sligið við og so víðari so so tað er so tað er so ógvusligt og vakmyndatól vera uttan iva við til at vera tálmandi vit sleppa aldrin undan harðskapi altso hetta eru ofta fólk sum eru ávirkaði bæði av aja av øllum møguligum rúsandi so so tað kemur altíð at vera harðskapur men eg vænti og vóni við vakmyndatól so kundu tað minka og í øðrum lagi sum er eisini viktigt í tí uppklárandi partinum altso tað vil altso siga at kunna fáa uppklára eitt mál altso vit hoyrdu kristian vinter poulsen sum eisini helt enna framúr góðarøðu at triðingurin av málunum ikki blíva uppklárað og og har kunnu vakmyndatól jálpa vera ein góð hjálp ikki bara til ata uppklára men eisini fyri at fríðkenna ein óseka tí tað er jú atso mann veit um dømir úr úr bretlandi at at har var eitt morð har ið ein varð skuldsettur og skuldi kanska blíva dømdur men vakmyndatól kundi vísa at á týspunktunum tá varð hesin persónurin tikin á einum vakmyndatóli einaheilt aðrastaðni so hann var staðki á staðnum og tað gjørdi at hann ikki bleiv dømdur bara tað

bygbrotarsveikking jú altso kinesiska tilstanduri munu so mam at siga tað er tíð ið eg sigi málið er stórt tí tað er ógvuliga umráðandi og tað er eisini tí vit ikki hava gjørt eitt lógaruppskot men eit uppskot til samtyktar tí tað má ógvuliga grundiga staðfestast í hesum loyvi at seta vakmyndatól treytir hvar kann tað setast tað má sjálvandi vera ein ógvuligura tað er ein avmarkingur tíð og hvør skal yvirhøvur kunna síggja ta tað má vera navngivnir so fái persónar sum møguligt og nær altso tað skal bara kunna hyggjast í í samband við harðskap og so má mann eisini tryggja sær at tað innan eit ávís tíðarskeið verður verður slettað aftur tí hetta skal ikki misbrúkast upp á nakran máta so tí er tað ógvuliga umráðandi og tað er tað prinsipiella ógvuliga umráðandi at hetta her er bara í sambandi við harðskap og tí má tað tryggjast at tað ikki verður brúkt upp á nakran annan máta hvussu mán ger tað tað veit eg ikki men tað er tað sum vit heita á landsstýrið her um at finna fram til tað er ein ørgrynna av vakmyndatólum í føroyum h tað er næstan í hvørjari kyosk og tað er fyri at íso um onkur stjelur ein bommpakka so skal mann kunna síggja tan í vakmyndatóli á bensinstøðum um onkur skuldi fylt sær tangar stíngja av men eisini har eru strangar treytir fyri hvør kann síggja nær kann síggja hvat tað kann brúkast til og eisini nær tað skal verða slettað aftur men tað eru onnur vakmyndatól úti í fría rúminum h um vit fara inn og hyggja á heimasíðuna hjá landsverk jamen so síggja vit at tað er vakmyndatól av eini rúgvu av veðastrekkjum í føroyum faktiskt á hvørjari veðurstøð og og tey eg seti eitt lítiðsindur av spurnartekin við tað jú tað er gott at síggja hvussu vegbreytin sær út men har sær man um nú onkur koyrir til felduvís handan vegin altso tað er líkasum har sær mann bara alment hvat hvar hvør fer so eg seti eitt sindur av spurnagtekin við tað í mykinesi síggja vit altíð oman á lendingina og tað er sjálvandi fyri at síggja hvussu veðrið er og tað er tað ólukksáliga gott til men tað er alment og vit síggja hvør kemur í landa har og hvør fer umborð har so so mann kann kanska seta spurnartekin við tað men men tað sum eg royni at siga tað er tað er ein rúgva av í føroyum og tað sum eg ikki skilji tað er at at er tað ókey at hava vakmyndatól um onkur stelur ein bommpakka men ikki ókey vissu onkur fremur harðskap altso tá er tað ketan hjá mær fer av og so náttarlívinum tað er serliga har mann hugsar og tað er so so rætt sum tað sagt her tað er serliga í tórshavn tí tað vísir seg tar her náttarlívið er tað koyra bussar allastaðni frá men í náttarlívinum munnu ikki vera hvørt vikuskifti eini ja eini eini eini túsund vakmyndatól altso tað ganga øll við myndatóli í lummanum so so so tað er sanniliga nógv nógv nógv til og tað eina harðskapsmálið eg veit um tað kann nú fara fyri rættin tí at har var ein ein ein ein dama ein kvinna sum var sum hjá obs at om hevði tikið telefonina fram og filmaði harðskapin so so so tað er har so eg men men eg ivist ikki í at eitt sovort uppskot sum hetta er nokk so sjálvsagt fyri meg men mann má vera varin við hvussu nógv vil siga hvar mann eg loyvir tí tað má ikki vera soleiðisnar at mann nú fer fer hvønn krók er ikki endamálið við tí men at mann fær konsentrera tað harsum harðskapurin vanliga gongur fyri seg og tað er rundan um miðbýin í havn so víst eg havi skilt men men kanska kønar fólk vita betri enn so og tær treytirnar aftanfyri mugu verða verða vera øgiliga strangar sum tað ikki kann misbrúkast men brúkast endamálið minka um harðskapin punkt tvey at fáa avdúkað harðskap og fáa prógvan soleiðisir at triðingurin av málnum sum í dag ikki kunnu uppklárast verða uppkláraðir og so eisini í triðja lagi at onkur sum verður verður miston mistongtur kann blíva fríkendur tí tað vístir seg at viðkomandi slekki var har so eg síggi ógvuliga gott endamál í hesum málinum men eg síggi eisini vandarnar og tí má tað vera ógvuliga strangartreytir fyri slíkum takk
ja takk fyri og so er tað kali holm johannesen sum hav ein viðmerking
gersuvæl ja vit sproyta bara góða uppskot úti í løtuni altso vistú ikki sambandsflokkurin so er fólkaflokkurin við og og tað haldi eger óalmindiliga positivt og hetta ætlaði teimum góðu uppskotunum eisini og sum jørgun niclasen sigur altso myndatóli sum eg havi her tan sum gjertatelefonin her hann kann gott hann kann gott lurta eftir mær ann kann hann fylgja mær hvar eg eri og hann kann eisini koyra kamarið frá altso tað vil siga hetta er eitt nógv betri myndatól enn nakað sum vit seta upp og eg havi ongantíð skilt hvat man eg bangin fyri altso hetta hetta hetta gongur ikki úta yvir frælsi og tann sum fer oman í býin at gera hetta her hann hevur ikki hann er ikki uppiborið frá altso tað bilar einki og og eg eri ordiliga glaður fyri at tað eru so positivtmóttikið
ja takk fyri og sarear kniclasen gerst væl
jú takk h ja altso við tað sum endamálið við hesum málinum er so er tað ótrúliga gott men mann má altso vera varin altso atnú seti mann ikki kamer upp fyri at øll skulu kunna síggja øll altíð altso tað r tað er at ganga alt forlær tí má tað vera øgiliga strangar treytir fyri at hesi koma at tæna sínum endamáli og ongum øðrum so so tað má tryggjast
ja takk fyri og hanna jensen
hon er ein viðmerking gersovæltakk fyri frú forkvinna ja tað kann gott undra meg eit lítið sindur at fólkaflokkurin sum tann flokkur sím hann eru ikki gongur eitt lítið sindur hin vegin í hesum málinum tí nú lýsti jørgun niclasen øgiliga nógv um hvussu nógv óregulerað og øgiliga nógv vakmyndatól eru úti til kanska nokk so týdningarleys ting eg rokni vat hann hevur ei hevur eisini vitan um hvussu tey ikki verða handfarin soleiðsnari sum tey eiga eg havi fleiri dømir um tað hvussu handlar brúka brúka hesi her myndatólini og og og tað vil siga at av tí at vit hava avmyndað allar mótpakkar so skulu vit avmynda alt altso man suldi trúð at fólkaflokkurin royndi at rullur eitt sindur upp í hesum her og og og vistihann heldur at hetta her er tað viktiga økið jamen so eigur mann í sama viðfengið at rudda upp í øllum hinum í staðin fyri at brúka tað meira jonkasliga sum argument fyri onkrum sum mann heldur vea sær sindur meira týdningarmikið takk fyri frúfor
ja takk fyri
gjørt væl fólkaflokkurin tekur ikki undir við harðskapi fólkaflokkurin vil hava harðskap steðgaðan er hann so skal hann avdúkast at fólkaflokkurin situr inn við einari vitan av triðingurin av harðskapsmálum ikki blíva uppkláraði tað er ikki gott nokk tí vilja vit gera hvat ið vit kunnu tí vit vilja undir ongum umstøðum góðtaka harðskap
ja takk fyri og tann næsti at røða er hervør pálsdóttir ger so væl
ja vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá sambandsflokkinum og fólkaflokkinum um at geva kommununum heimild at seta upp vakmyndatól spurningur um at seta upp vakmindatól hevur verið nógv umrøddir seinastu tíðina løgreglan hevur víst á at hetta er eitt amboð tey mangla fyri at kunna uppklára mál ið tey kulu sum tey arbeiða við tað kunnu uppstanda støður til dømis í náttarlívinum har ið upptøkur frá vakmindatólunum høvdu kunnað loyst ymisk mál tað e jú onkntíð soleiðis at tey ikki eru vitnir til staðar sum kunnu verða við í brúka seg í kanningararbeiðinum ella tað kann eisini sjálvandi vera a vitnin ikki er í einum tilstandi har ið teirra frásøgn er heilt eftirfarandi so har høvdu vakmyndatól kunnað loyst ein trupulleika tá man byðger henda spurningin um heimil skal latasttil atiseta vakmindatól upp so er tað sjálvandi viktigt at mann færbyrjanin av eisini ger greiðar reglur um hvar tær verða settar upp hvør hevur atgongd til upptøkurnar nær upptøkurnar kunnu brúkast og til hvat og at tað einavs skuldu kunna nýtast til tey ásettu endamálini eg haldi tó ofta at tá vit snakka um ella í hesum kjakinum um vakmyndatón sað haldi ofta at hað manglar eitt sindur av noansum vit hoyra ofta í ofta um harðskapsmál og neyðtøkumál og onnur mál serliga úr náttararlívinum æ tá gerast vit at gera sítt ótrúgv vit gerast bangin viti uppliva kanska at tað verður meira og meira harðskapir framdur og at føroyar ikki er eitt so trygt samfelag sum vit hava hildið tað vera tltann kenslan sum fólk sita við og tá verður tað beinanvegin røkt upp um at vakmyndatól eru loysnin ikki bara sum eitt amboð hjá løgregluni í kanningararbeiði men eisini sum ein fyribyrgjandi loysn tað haldi eg ein øgiliga svórt hvít fatan av trupulleikanum tað vísir seg í kanningum at vakmyndatól tey kunnu hava eina fyribyrgjandi effekt tá tað snýr seg um organiseraðan kriminalitet men tey fyribyrgja ney turvilja ikki impolsivum kriminaiteti sum eru kriminalitetir sum vit oftast uppliva í náttarlívinum millum annað barrdagar sum henda tá tað kemur ilt millum fólk tá ið fólk hava fingið ov nógvum yvirum og vit kanska ikki eru sum tað plagar at vera tá uppsendir imposivur kriminalitetir og kanningar vísa at vakmyndatólini túrvilja ikki fyribyrgja tíð til dømis so vísti tøl frá aalborg at tá mann setti mann setti vakmyndatól upp á jm fráanikati tí kendi gøtuni í aalborg at tvey ár aftan á mannhevi setti seg vakmyndatólini upp so varð kriminaliteturin yvirhøvur ikki minkaður vakmindatólini úti óivar hjálpt við hjá í arbeiðinum hjá løgregluni at uppklára summar mál men ta tað ikki virka fyribyrgjandi tí er tað eisini viktigt at at vit eru greið yvir at vit ikki neytúrvliga eru tryggari sjálvt um vakmyndatól verða sett upp hóast vit kunni kenna okkum tryggari av tí tað kann gerast ein falskar tryggleiki hjá borgarunum at vit halda vit er trygg tí at vakmyndatólsfilma tað sum hendir tí haldi hesi er viktigt at mann at mann hevur við at vakmindatólin natúrliga ikki er ein mirakkelkurður ímóti kriminaliteti tað skulu onnur ting setast inn onnur átøk skulu setast í verk sum virka meira fyribyrgjandi til dømis vísir danmark kriminal preventativu rot ati eitt átak sum hjálpir er at seta betri ljós út á gøtunum soleiðis at tað ikki er so myrkt soleiðis at fólk skjótari kunnu síggja við seg støður kunnu uppstanda har har iðharðskapur ella kriminalitetur kann henda at tað er eitt sum kann hjálpa tað er ikki eitt so trupult mál og tað er nakað sum kommunurnar nokk hava heimild til forvin at betra ljósini í teirra kommunu tað hjálpir eisini at fáa fleiri etfrúfólk í náttarlívi at at vera til staðar sum kunnu hjálpa til at fyribyrgja at støður blíva so ringar sum tær blíva tey kunnu onkursvegna megla støgurða eisini og eg sigi si tingini tí at eg haldi tað er viktigt at vit politiskt eisini arbeiða fyribyrgjandi tað vit tav snakkað øgiliga nógv um um fyriyrging i fyribyrging her í salinum bæði tá tað kemur til harðskap og kriminalitet men eisin tá tað kemur til rúsevni sum vit uppliva ein øktaneitt økt brúk millum ung í føroyum í dag og tað er ikki altíð soleiðis at eftirlit førur til færri rúsevni ella færri rúsevns misnýtslu ella minni harðskap orgkriminalitet sjálvt um tað kann hjálpa í kanningaarbeiði í summum eri eg ikki eri ikki heilt ósamd í at at vakmindatól kunnu vera gott amboð hjá hjá løgregluni

eg haldi eisini at at atí slíkum málum so haldi eg eisini at tit at tað kanska kemur sæst eyka her í løgtingin at vit ikki hava ræðu á løgregluni at vit kunnu gera nøkur átøk sum kunnu betri um arbeiða hjá løgregluni men vit kunnu alíkavæl ikki seta tar karmarnir sum løgreglana arbeiðir eftir til dømis haldi eg ati at nakað mann kundi gjørt sum hjálpti eisini fyribyrgjandi var at at økt normeringina av politistum í føroyum solis a vit høvdu fleiri løgreglufólk at vit kundu skipa betrienn havt ein betri skipan við nærpoliti soeisar at politiið var meira runt í landinum og at at tey kanska vóru meira frammi eisini í náttaralívinum at tey kundu koyrt patruliga oftari tað vísir seg at at vissu løgreglan er til staðar í tíspunktum í náttararlívinum so virka tað fyribyrgjandi so eg hugsaði við mínari røðu her at at taka nøkur av kanska av ivamálunum sum eg havi eg eeri ikki eg seti meg ikki kans e man siga ímótaruppskotunum vit fara sjálvandi í rættarnevndini at viðgera hetta málið væl og at fáa allir tær vinklar sum sum skulu til soleiðis at ati at vit kunnu taka tí røttu avgerðina eg haldi tað er viktigt at at at mann ger sær greitt at at tað er ikki neyturviliga er eitt fyribyrgjandi átak í sær sjálvum at tað krevur øgiliga nógv onnur átøk skulu vit minka um um harðskapsmál og rúsevnismál í føroyum og í náttaralívinum so hevur tað týdning at vit gera onnur ting eisini enn at seta eitt tól upp tað vísir tað vísist eg til dømis eisini at ati eitt vakmyndatól sum er passift eitst man setir upp sum bara filmar tað virkar ikki fyribyrgjandi tað sum virkar fyribyrgingin at eg visti onkur aktivt hyggra í ta alla tíðina og tað ynskja vit væl ikki at vit eru undir eftirlitið alla tíð at onkur heldur eyga við hvat sker so so tað eru nógvir spurningar í hesum málinum sum eg haldi er neyðugur at viðgera øeisini hvussu vakmindatól verða handfarin vit vita í dag at tað er altso ikki øll vakmindatól sum er upi í dag sum verða handfarin rætt mann hoyrir søgur frá fólki sum arbaði í handli ella at at tey verða ringd upp av leiðaran um at tey skulu smíla meira tí at til kundarnir til leiðari sær at tey ikki smíla við kassan at onkur verður ringd upp sært at nú mugu pylsurnar á grillini vendast eg síggi at tær ikki vendar tann síðsta tíman og sovíðari at tað eru nógvar sovorðnar søgur um at vakmyndatól ikki verða handfarin rætt og tað eru neyðugt at mann hevur greiðar reglur á tær reglurar umá seti verða fylgdar soleiðis at vakmyndatól ikki verða misnýtt og at tey liva upp til tað endamálið sum sum tey skulu so hatta var var mín røða við teimum ivamálunm hava til tað men vit fara at viðgera efta málið væl í ræti

anika olsen gersovæl ja takk fyri eg vil takka hervørd postóttur fyri eina ógvuliga sakliga viðgerð av hesum málunum tí hetta er ikki eitteinfalt mál tað er ikki soleiðis og eg vóni heldur ikki at mann heldur at tað er soleiðis at visti mann setir eitt vakmyndatól upp so er tað eitt kvikkfikk so hevur mann loyst allar trupulleikarnar í hetta er ein øgiliga samansettur trupulleiki hetta er hetta um nakað við rúsevnir at gera hetta er nakað við ja mátini sum umgdóminum ferðast upp á í teimum umhvørvinum sum sum tey eru í og at tey koma út fyri ja í umhvørvinum har ið rúsevni og rúsdrekka verða blandaðir saman so hetta er ikki bara bara tí dámar mær øgiliga væl tað sum hervur er inni á við meira hvaska løgreglufólkum í býnum at mann hevur meira eftirlit og mann eisini arbeiðir meira fyribyrgjandi við rúsevnum og annað tí tað er øgiliga ofta at tá ið hesin málini henda so er rúsevnur ípp í leikinum so at arbeiða meira fyribyrgjandi og at hava meira eftirlit við løgregluni í býnum tað haldi eg eisini
ja takk fyri so er tað røðarin
told støtt útgerðsval fyri ja tað sum eg onkustaðni vildi hava fram við mínari framsurøð her er at hetta er ikki hetta er ikki ein so svart hvítur trupulleiki sum sum vit standa við tað er ikki bara ein loysn til at minka um harðskapsmálið í býnum neyðtøkumál í náttarlívinum rúsdsevnis misnýtslu og so víðari tað skulu øgiliga nógv ting til í summum førum er tað kanska eitt økt eftirlit av onkrum slag í summum førum at reisna sosial politikk at betra okkara sosialu skipanir at betra um tilbýnini sum vit veita ungum og so víðari sum kunnu vera við til at at fyribyrgja eisini at vit hava hava hava tilboð til fólk sum eru útsett fyri harðskapi ella fólk sum fremja harðskapi so at tey kundu eisini fáa játtan at sleppa burtur úr tí eisini at tað er øgiliga nógv átøk skulu gerast og eg meini at tað verður arbeitt við at gera eina nýggja harðskapsætlan sum líka sum skal taka nøkur átøk upp eisini
ja takk fyri og so er tað kristianna vinte poulse
gersvæltakk fyri ja tað er púra rætt hetta er ikki eitt eittift mál tað hugsi eg ikki at nakar sum hevur nøkul undrar vita og skil heldur so men sum onkur onkurhevur sagt so er hetta eitt ein minni partur av einum einum rættiliga stórum máli sum er harðskapur tað er og um tað kann hjálpa til sum sum eisini blivur sagt at uppklára tey harðskapsmálini sum ikki verðu uppklárað so hugsi eg at mann eigur at viðgera hetta serjóst men sjálvandi sumhervur posdóttur eisini sigur at hyggja eftir bæði tí sum tala fyri o tí sum talar ímóti so tað vænti eg at forkvinnan eisini fer at syrgja fri at vit gera í rættarnevndini takk fyri
ja takk fyri og so er dørvarin aftur hervur pálsdóttur
ger sovælja takk fyri ja men tað er jú tað er jú bæði góð og ring ting sum sum ein av uppskotsetaranum eisini var inniá í sínari røðu at við við hesum uppskotunum um at seta vakmendatól upp og tað er nemliga gott viðs tað kann hjálpa at uppklára mál soleiðis at rættartrygdin hjá fólki sum var útsett fyri harðskap hon eisini betrast og rættar kenslan eisini betrast tað r tað er tað er eitt gott úrslit av einum sovorðnum átaki og og vit fara sjálvandi at viðgerahtta væl í rættarnevndini eisini at ati at frætta hvørji onnur ting vit kunnu gera frá politiskari síðu fyri at at minka um um harðskapin sum sum millum annað verður framdur í í náttararlívinum
ja takk fyri og tann síðsta viðmerkti hesum farið
rósa samuelsen kirkja fyrr enn frú forkvinna hetta uppskotið leggur upp til at geva kommunum heimild at seta vakmyndatól upp tá ið so hevur poststøttur nevnir um at mann vit hava tá vita vit øll at vit hava vakmyndatól inni í ymiskum handlum og mann kann síggja kundin og eisini kann síggja hvør gangur inni har so er tað nokk so ræðandi at hoyra at hvussu tað kann misbrúkast og tað leggur kanska eisini upp til tað at tað er neyðugt at gera nær púra púra greiðar reglur nær og hvar og hvussu mann brúkar eitt vakmyndatól og eisini mann kann logga eftir hvør fer inn og nær mann fer inn og hví mann fer inn og líka fær víðari aftur til hevur nærpolitik eisini tað er ikki nokk at bara hava politibilar koyrandi runt men vit vilja hava politiið á gøtuna ímillum tey ungu tí tað hevur eina rættiligandi fyribyrgjandi effekt tí tá kann nærpolitisturin kenna persónin sum er ofur og eisini eins sum førir harðskap í einum

ja eg haldi nemliga við teimum søgunum mann hoyrir um umhvussu í summar ípsoti við teimum vakmindatón sum eru uppi í dag hvussu tey verða handfarin at tey ven onkuntíð gera starvsfólkini ótrygg at tað er heldur ikki ætlanina og har mmámman eisini fara inn við nøkrum greiðum mannagongdum fyri ikki bara ikki bara nær mann kann brúka ella hygja í vakmendatólumum eisini hvør hevur rætt til at hygja í vakmyndatólini og hví soleiðis at at tað ikki er nakar nøkur grásona har tað er hvussu øgiliga viktigt og og eg haldi eisini at at tann tannin máhava hava løgt fólk á gøtun heftu eisini eisini ein góður tanki men eisini sosisosial ráðgevar og onnur at mann at mann fær líka sum eina eina náttarpatríligu av onkrum slag sum sum kann vera til staðar tí tað kann at tað kann vera ótrygt í náttararlívinum og tað skal
hatta ikki vera takk fyri og tann næsti at røða er hanna jensen
takk fyri frú forkvinna ja vit hava eitt kann mann siga aftur eitt prinsipielt mál til viðgerðar í dag eg haldi tað høvdu vit eisini í áðni við náttúruverndarlógini har komu

áhugamál fram í okkara samfelagi og tað haldi eg ofta sæst eisini í hesum her kjakinum sum snýr seg um vakmyndatól og hetta er eitt uppskot til samtyktar frá teimum størru báðum andstøðuflokkunum men tað eru so helgi abramssen vegna sambandsflokkin og jørgun niclasen vegna fólkaflokkin sum leggja hetta her stutta uppskotið til samtyktar fram og tað ljóðar soleiðisnar at løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um at loyva kommunum at seta upp vakmyndatól á serliga ábard um støðum í býarløn

og so kekemur eitt stutt brot har har eru trý ikki serligani førlig reglubrot og so eitt styttri sum endar tær viðmerkingarnar sum er læknar løgtinginum tann sjeynda mars í tvey túsund og trýogtjúgu vit vita væl tað at hetta her er ikki tað fyrsta sum er sagt í hesum málinum vit vita væl tað at í summar síðsta summar so var frammi nakað í miðlunum um um hetta málið og tað bleiv sagt at landsstýrið tá arbeiddi við málinum tað haldi eisini eg komi fram í partin av viðmerkinum í dag mær dámdi væl orðini hjá brátsfrøðinginum esmar mikkelsen tann trýogtjúgunda desembur tvey túsund og tveyogtjúgu í samrøðu við elinavinter poulsen í deiviku tað kvøldið tal siga tollaks messu dag hann segði siðir eru soyðir og álitið sum vit hava arvað álitið sum vit hava og álitið sum vit hava arvað hetta eru orðini hann nýtti og tað var bulurin í tí sum hann úttalaði seg um í í mun til tað at handlar vóru farnir í hvussu er at melda fleiri av stuldursmálunum í handilslívinum og tað kom so serliga fram í sambandi við prísvøkstur man mann líkasum spurdi seg sjálvan hevur tað nakað tað at gera eru fólk farin av neyð at taka sær vørur fyri at klára at vera við í meldrunum í okkara samfelagi har komu so ein áhugaverd sasamrøðu burtur úr tí og nevniliga hettar skulu vit ikki bara arbeiða við við hesi hesum herhesa yvirvakingini tá var hann siður hetta her at vit hava eitt álit í okkara samfelagi og tað e eitt álit sum vit hava arvað eg havi hugsað nógv um tað síðani og hann kalla segðis eita her siðir eru seyðir og eg hugsi øgiliga nógv um tað tá vit viðgera málið um vakmyndatól sum kann mann siga bara er ein lutur í tað er eitt tól í øllum apparatunum sum mann kann nýta í yvirvaking tað kann jú bæði vera myndatøka og tað kann vera livandi myndir sum sum verða nýttar men eitt vakmyndatól er bara ein partur av nógvum av teimum amboðum sum mann kann fremja yvirvaking við og tað sum hesin her brotsfrøðingurin tavil siga tað er jú ein sum hevur lisið um hvussu manna súkan reagerar í mun til kriminologi altso hvat er tað sum faktiskt hjálpir uppá vistu ein ein eitt samfelag hevur ein trupulleika at fólk fara yvir um mørk hjálpir tað so at fara við teimum hørðu maskinellu amboðunum í gongd ella hava vit aðrar hættir sum hjálpa nógv betri eg haldi taðvar tað hann sipar til tann tosaði um tað álitið sum vit eiga enn í okkara samfelagi sum vit hava arvað og spurningurin er fara vit at geva hetta álitið og hendan arbeiðsháttin víðari til tað yngra ættarliðu við taa møguleikanum

mnnkann siga at mentanin soleiðinar sum vit uppvala okkara yngru og børn at vit læra hvønn annan virðing og at vit hava samrøðuna í familjunum og í sevilsamfelagnum gangandi tað er nógv meira týdningarmikið enn vitja okkum faru og vit vita tað at tøknin soleiðisnar sum vit nýta hana í dag hon er ein stór hóttan ímóti hesi her regluligu inniligu og nærverandi samrøðuni harí sum mentanaryvirføringin og uppalingin liggur og hetta álitið sum skal arvast víðari

og vit kunnu siga tað at eitt sum sum vit nú koma til í hesi umrøðuni tað er hetta her við fyribyrging hvat er tað sum faktiskt fyribyrgir í einum samfelagi í somu samrøðu tann trýogtjúgunda desembur also tollaksmessudag fyri nøkrum heiltalso í undanfarna ári kom tað fram at tað hevur eisini eitt annað navn sosialt control tað eru tað at eg og tú er tann besta verjan ímóti brotsverkum og verður tað verður so bæði harðlig og og og minni brotsverk vit plaga atdáma illa ella okkum plagar at dáma nokk so illa tað sosiala kontrollið í tí lítla samfelagnum í føroyum viðhvørt og aðrar tíðir so halda vit oí hesum førinum bleiv tað lygt fram sum nakað positivt at vit hava eina fyribyrgja eitt fyribyrgjandi árin á hvønn annan eisini ímillum ættarliðini við at vera har tað dámdi mær væl í í røðuni hjá hervur polsdóttir at hon nevndi tað at tað er nógv meira týdningarmikið at tað koma fólk út og eg hugsaði náttarravnarnir eru eitt dømi um at at at sevilsamfelagið traðkar til við tí kraftiamboðnum sum sevilsamfelagið hevur

og eg fari at sitera forkvinnuna í framsókn tá ið hetta málið um vakmyndatól til kommunurnar altso heimild til kommunurnar verða frammi og hon var býráðslimur tórshavnar kommunu og honn sigur at tað er ein óhugnaligur tanki so vil óta argumentið altíð vera jamen hevur tú einki at fjala so hevur hetta jú onga ávirkan á teg men hatta er jú grundargumenti í tí totaliterað tankanar at tú skalt ikki leggja nakað í um vit bara taka og inntrívað í øllum tí sum tú viðurfert tí tú hevur einki at goyma ella visti tú hevur nakað at fjalað jamen so so er tað jú líkamikið men tað er akkurát tað sum er tað prinsipiella er tað líka mikið fyri tann sum hevur roynt mjøl í posanum at alt verður tað er rættiliga prinsipielt mál og tað snýr seg her um trygd sum ofta verður lygt fram tá ið tíðiløkkkraftio inntrivið skuldu takast tað hava eisini verið frammi í dag í mun til rættin til privatlív eisini fyri tey sum eru púrasta óóskikkilig sum eru púrasta vanlig skilagóð sum halda allar lógur og reglur tey hava rætt til eitt privat lív so tað er tað sum vit mugu viðgera tá ið vit viðgera tílíkt mál og eg haldi sjálv at tað er ein falikteklering visi vit sleppa endanum og lata tøkni maskinur tól yvirvakja alt tað sum vit menniskju kunnu byggja upp innanífrá

tað er nemnliga ikki eintýtt at vakmyndatól betra um trygdina hjá borgaraunum tað kann væl vera at tað er nøkur sløg av brotsverkum møguliga í onkrum støðum í býarlívum sum blíva í størri mun uppklára og onkur blívur fríkendur harvið men tann generella trygdin hjá borgaranum kann tað kann mann ikki prógva at hon verður betri vistu vit bara fáa fleiri vakmyndatól upp og so hevur tað eisini verið frammi í dag at ræðliga nógv vakmyndatól eru runt ítí føroyska samfelagnum g eg haldi ataðe ein óskikkur at seta for nógv valmyndatól upp út frá øllum tí sum eg havi sagt og tá ið eg so eisini fleiri ferð havi ag upplivað hvussu tey verða nýtt og tað er ikki fyri at hoingja nakran út men tað r eisini tí at vit øll gera okkum skyldi í einari gjonkansligari nýtslu av tøkni vit uppmala ikki okkara yngra ættarlig nóg væl hvussu tey til gull nýta tøkni og tí gerast tey øgiliga bundin av hesum telefonumum og teldunum og teldlum og annað og so verða tey í øllum førum eisini av tíð strongd so vit hava eina ábyrgd at uppføra okkum ordiligt við viðvíkjandi eisini vakmyndatól um og tað haldi g ikki vit gera sum samfelag í dag og at brúka tað at tað at att yvirvart hjá hvønn mótpakka er eitt argument fyri at vit skulu geva kommununum heimild til at seta vakmyndatól tað haldi e ikki eitt nóg gott argument eg haldi ikki at kommununaautomatiskt skulu hava eina slíka heimild vit hava eina løgreglu sum skal taka sær av summum tingum og eg haldi at har skulu vit setast mark ímillum hvat kommununir skulu blandast upp í og hvat løgreglan skal gera og so skulu vit eisini ansa eftir at hugsa at vistu bara fáa nóg nógv politi út á gøturnar so er alt gott vit mugu hugsa um at styrkja sevilsamfelagið tí vist tú bara hugsar at politi og revsing og og tílíkt er er er veðurin fram so tosa vit um ein politistap og eg vænti ikki at tað er tað sum føroyingurin innast inn e vil hóast føroyingurin ræðist harðskap og ynski sær tryggleika og hetta skulu vera míni orð tit hoyra at eg eri rættiliga skeptisk um eitt so eitt so tunt lógarup
skot sum gevur ein blankukekk til kommunurnar og sum faktiskt er ein forlittari klæring í mun til at styrkja sivilsamfelagið takk fyri fyri forkvøldan ja takk fyri og
johannesen gtakk fyri hanna jensen eg haldi t hatta var eina ordiliga góð framsrøða hesta prinsipiell ítið hetta her við álitinum og hvat ættarligi geva ættarliðum ha altso útgangstíð er at vit hava ein fantastiskan ungdóm vit leggja nakað í okkara børn við góður tykkara vinfólk við logal móti tykkara vinfólkum passa væl upp á tey tá ið tit eru saman í býnum men so er tað soleiðis akkurát samn við etta her við at tá mann koyrir so onkuntíð so e radarin úti og nú mánn koyrt hálvfems illa hundrað og fjúrtan so missir mann akkurát ikki koyrikortið øh men og eisini bensinstøðum eisini visti mann hevur gloymt tá fylgt onkur kanska eitt sindur dementir ellaokkut svurði tað kann mann blíva so gloymir mann at fara inn at betala fyri bensin a og har hava teir fingið vakmindatól upp tí haldi at pá i einellanna máta at kann tað forsvarast at tey fáu tí at tey sum geraharðskaprin hava eisini brúk fyri hjálp í veruleikanum
ja takk fyri og so er tað røðarin hanna jens
sen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg takki fyri viðmerkingina frá karleo holm johannesen tingmanni eg vænti at vit hava hvør sítt endað úrslit av hasi prinsipiellu diskussiónini og eg vil bara venda aftur til tað at bara tí at mann hevur sett vakmyndatól framman fyri bensinpumbuni og mold posanum so er tað ikki tað sum skal stýra hvat vit skulu og hvør skal hava heimild at seta tað upp og hvat vit skulu brúka tað til í framtíðini tí kanska eru vit farin forlangt longur nú at yvirvakja hvønn motpakka tað kann væl vera og tað kann vera at vit eru farin at førka okkum yvir til at maskinur og tól skulu taka sær av tí sum vit sum menniskjur faktiskt hava amboð til í okkara sivilsamfelagi og at tær revsingarnar og tey amboðini vit skulu brúka í einum sovrðum samfelag sum okkara sum er so sterkt frammanundan á tí økinum tað skulu vit ikki fara lættli um

ímynda tær at vakna í morgun og fyrsti tankin hjá tær er

sleppi eg út á gøtuna sleppi eg á fróðskaparsetrið til tímarnar sleppi eg til lækna sleppi eg til arbeiðis sleppi eg at giftast sleppi eg út at eta og so víðari sleppi eg ætlaði flogferðina

kann tað hugsast at onkur plakathengur uppi á almennum støðum sum myndugleikarnir hava hongt upp av mær í nátt har eg verið ltur til látursgjørdur skammaður og so víðari eg kundi hildið á soleiðis er støðan í kina í dag áttu fyrði nýggja degnum hon byggir á at hvør einstakur borgari verður fylgdur eftirlitið er yvir honum hvønn dag allan dagin

kamakamræin e okur hava sæð í sjónvarpinum at tey hanga á hvørjum steyra løgreglufólk ganga við í í við sólbrillum sær út til at vera men har eru innbygd kamra í andlit títt er væl vitað skrásett atferðin dagin fyri hendan tánta morgunin tá tú skalt út hon er longu analisera hvar veitst tú hvat gjørdi tú hvat segði tú bæði á góðum og ringum og tað avgerð um tú ið har vil teg ikki sleppa út og hvar tú sleppur tann dagin tí at út frá atferðini so fært poeng

positivupoing plusspoðing negativ poing minuspoing ta avgerð um hvussu dagur tín verður um tú sleppur út fydir

sigur kanska hvat hevur kina og jyng ping við hetta uppskotið at gera og við okum løgtingsmenn veruleikanum so eri okur á somu kós hann er bara komin longur hann er bara komin longur hvussu longri hann er komin er deildar meiningar um

hann hevur millum annað og tað sigur kanska eitt sindur hann hevur bannað framtíðar bókini hjá djrjorwel neintin eytefor har djárd orðvel í níggjuogfjøruti

skrivar um hvussuhann ímyndar sær at tað verðar í nítjan hundrað og fýraogfýrs ikki so langt burtur frá tí sum sum hendir so tann bókin er sjálvandi barnað í kina grundatrillagið eg siga ther tað er tí at hetta liggur aftanfyri tað hugsanin eg havi um hetta uppskotið at dámar tað als ikki fyri at siga tað bart út tí tað kann gerast

inn á eina leið sum skjótt kann útvekla seg til at vera sum hon er í kinum í dag tað landið sum leggur linjuna fyri nógva tí sum hendra í føroyum tað er danmark og hvussu er støðan í danmark ú danmark er tað landið í heiminum tað landið í heiminum sum er mest yvir vaki har mest tól hang uppi og fylgja við hvat ið fólk gera og hvussu fólk fara asturat har eru eitt vakmyndatól per fýra fólk nummar tvey land tað er bretland har er eitt vakmyndatól fyri hvørt tíggjunda fólk hanna jensen hevði eina viðmerking til eina framsøgurøðu har hon spurdi røðaran um einki negativt var at siga um um hetta uppskotið um tað bara var positivt og tíbetur hava fleiri av teimum sum havt orðið víst á at tað er ikki so ljósareytt ella ljósagrønt ella hvat okur kalla tað tann ver sum hetta uppskotið kann lata upp fyri nógv gott at siga um tað kriminalitetur ja eg veit ikki tað er eiteiðslag av kriminalitetið kanska men so sigur dansku institut formennisku rættirhetir tey siga tað tey kriminellu hja tey flyta seg bara aðrar vegir og kanska ger hetta tað at tann løgregla sum skal vera úti millum fólkið at og er for lítið í dag at hon kennir tørvin at vera minni tí vakmindatólini gera arbeiðið fyri okkum og og kritikkurin eres eisini sjálvandi tann mest grundleggjandi at hetta ger seg inn á frælsi okur hava havt hetta her fjórða uppskot triðja uppskotið í tveir dagar í gjár varð tað vatnið grundvatni so var tað náttúran fyri eina løtu síðan og mær dámdi óalmindiliga væl at at fólk ikki bara serliga tann eini flokkurin gev seg legg seg undir bygdbrátar men tann sama flokkurin er við at leggja hetta uppskotið fram sum vissi nakað er at leggja seg un bygdbrátar so er tað hetta uppskotið mann tekur rættin til priprivatlívið frá fólki

tekur mann ger seg inn á frælsi tað persónliga frælsið inn á grundleggjandi frælsi tað ger mann tá ið onnur knappliga skulu kunna fáa loyvi til at fylgja við tær og og og nætupp instuttformennisku rætthiti teir tosa um hetta her at í veruleikanum er ta eisini ein følsk trygd eg haldi tað var hanna jensen sum var inni á tíð

úri revsilógini og nei orsaka tað er eg valdi eitt annað tað er hetta her

har sigur mann at og heftar á donskum tæer má ikk andvegnis mæri inngripindiforanslningur vist myndri inngripindi foranssalningrtilstrekkiligur et tað øgiliga týdningarmikið eg hugsi um varand pelaging til dømis teir skuldu dutt hast uttanat tað eru má ikk í andveðismerngripinforondstalningur vist mindri ngripindifornstaltningur er tiltrikkligir ó yngribtskalso rimiligt forhold til molligt yngribtskalso millustói rimiligt forhold til málit og har er eri eg við kjarnunum í øllum at at ja mann kundi saktans gjørt nakað sum er nógv meira effektivt og tað er at fara at avlurta telefonir men tað ger mann sjálvandi ikki at eingin kundi hugsað sær tað tí tað ynngrepi er er so vólsamt í forold til hvat kundi gerast har á annan hátt men her heldur mann so at at mann eigur at gera tað eg fari ávara ímóti at gera tað og eg fari og siga lat okkum gera hini hini innkrepini ti mindri inngripindi forans staltningar sum hava verið ótrúliga væl lýstar her í dag øhvussu er a tað eta fýrs prosent av øllum harðskapi sum skuldast rúsdrekka eg haldi tað er harum teir sta styggir eg havi sæð tað vil siga har hava okur eitt einkult ting sum okur skuldu

ting sum oyðileggur oyðileggur heima við hús

skilur mammu og pápa frá hvørjum øðrum kekkur foreldur frá børnum og sovíðari og so víðari so víðari so gangur aftur í øllum tí negativa sum gongur fyri seg í samfelagnum so gott sum øllum tí negativa lat okkum heldur fara nú flennar onkur eftasta bokki eg vet ikkihvar hann slendir men men lat okkum heldur fara eftir tí lat okkum heldur fara at gera eitt betri samfelag lat okkum fara brúka resursur upp á at skapa eitt betri náttarlív lat okkm fara brúka resursur upp á at gera heimini tryggari fyri børnini og fyri foreldrini heldur enn at resikera at gera føroyar hetta fantastiska landið til ein politistat takk fyri
ja takk fyri og so er tað rósa samuelsen til ein viðmerking
ver so væl takk fyri frú forkvinna eg eri samd við henni sær annað at vit skulu hyggja øðrvísi uppá tingini í samfelagnum tað kom ikki greitt fram at tað var rús og rúsevnur og sum var orsøkin til nógvan harðskap og nógvan nógv trupulleikar sum eru í familjunum men vit vita eisini tað at tað eru nógv børn sum standa og ung sum ikki fáa hjálp fyri tær avbjóðingum hvat at hava og tað er ein risar risastór uppgáva ein nógv størri trupulleiki enn hvat vit vilja síggja men samstundis so sær mann eisini vakmyndatól inni á bensinsøgum inni á havnarløgum bæði einum aðrastaðni hvat er munin við at kommunurnar fáa loyvi at hava eitt vakmyndatól á øvundsum økjum sum er útsett sjálvan kann mann siga tað tað verður flutt vit mánta at tað er eitt vakmyndatól har so verður kanska tað flutt men men eg kann ikki lata vera eftir aftur í hina hina grøvuna at tey børn og tey ungu sum hava avbjóðingar
takk fyri og so er tað røðarin jensarana
hon hevur gjørt vælordiliga gott at hoyra hatta har aftur tí hatta har sum rósa samsen segði nú hatta hevur rósa samsen sagt ferð eftir ferð eftir ferð tey árligu vóru tingi og eg eri púra samdrýtur er púra samdrýtur og okur er forvánalig men áh visti okur staðin fyri at fara tosa um at at at gera forðingar og og og skapa hetta her samfelagið sum eg ikki ynski hvussu sum eg heldur ikki trúgvi at at forðingar ynskja eg vil siga at mann kundi fingið tað sama burturúr við at tikið gjørt nakrar raðfestingar brúkt pengarnar øðrvísi mann kundi fingið nakað heilt annað og betri burturúr eitt fantastiskt fyrimyndaðarligt samfelag hetta lítla samfelagið tað burtur so lætt at fara inn og reglera ha og eg vil siga har má eg líka nevna íslendarar sum hava verið fyrimyndarligir á nettupu tí økinum sum ráðstálar saman sum tosar um og eisini her tí økinum at tryggja báðir kvøldar og náttarlívið og taka sær av børnum takk
takk fyri næstra røða verður jóhan dahl ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg haldi tað at hetta er eitt rímiligani skilagott uppskot til samtyktar sum helgi abramsen fyri sambansflokkin og jørgun niclasen fyri fólkaflokknumhat lagt fram tað at mann á ávísum støðum kann heimella kommununum til at seta vakmindatól upp fyri at tryggja fyr at tryggja at tey sum ganga á ávísum støðum í býnum og støð sim er útsett fyri kanska at mann skann vera álopum ella sligið niður ella á annan hátt ja mmman loypar á fólk ha hyggurmann eftir øðrum londum okur hava jú síðan í fýrsuni havt vakmyndatól ví handlum og á bensinstøvun aðrastaðni uttan at tað hevur vit hugsa nógv um tað tað tekur manst sum ein eina næstan eina sjálvfylgi dag fyri at fyribyrgja tjóðarí og og annað sjálvandi er tað nó ábyrgd av at hava slíkur ting inni á sínum á síni matrikkli dátueftirlitið sum áseta tætreytirnar fyri tíð tað at okur í dag vilja hava hesi her tólini kring í býnum tað er sjálvandi ikki einog hvør sum sleppar inn á á tað kervið sum hesi her tólini verða ðurella damlotari á tað er politiið sum fær atgongd til tað sum sum eg sjálvsagt visti tørvur á tí vistta eri vísur at vera eit øki har kanska onkur er álopabundur at mann kann kann eftir og finna útav hvør ið sinur tærin er tað haldi eg eri ikki meira rímiligt í einum framkomnum samfelag at fara at fara at samanbera tað við kina og og onnur lond í mínari veg tað er tað er púra burturvið altso okur hava í í danmarkso vísti eg veiti vakmindatól eitt hvunn fjórða íbúgva í danmark sum sum dekkar inn fyri fyri trygd í býnum tí mann sás órn terrur oghygu t eftir londnum som hava tæir á sama hátt taldi eitt per trettan íbúgvar fyri at tryggja fyri at tryggja borgarun og tað er tað tað gongur út uppá tað er at konu pp at tryggja at tryggja at borgaranur so ist a hann kann flyta seg trygt har sum hann er og sjálvandi fanga teir sum gera seg inn á onnur fólk og tað sama er e galdandi í oslo í oslo kanst so yvirhøvur skilytar nakvastaðni í sentrinm av oslo uttan at tú verða yvirvakaður tað er ttað er tað er natúrligt og tað haldi okur eiga at fara í venjing við altso okur kunu ikki seta tvey hundrað politistar uman í um eini havnargøtur hvørt laygarkvøld at ganga og passa upp á at hesr her tríggir fýra røðarar sum ganga ospula hundini í býnum og og ger kgena fólk sum enda á lardskhúsinum og í ringasta falli bleva verða slign niður og ogog skadd fyri lívið so at eg haldi tað er tað er itt sindur at fara út á proportiónin tá mann bjanna samanbera tað við hvussu siging ping og aðrir gera í kina so tatað haldi eg eingin av kumso at eg kann bara siga tað at eg mein heta r skilagott tað er skilagott okur her í føroyum gera hesa heimildina tøka fyri kommununa ella kommunur at brúka til at tryggja borgarin fyrst og fremst og at myndugleikin sum er politiið færi atgongd til tey dateini sum eru daleidar inn á servara sum er lukku av servari til at kanna visti nakað eg farið fram í teimum økjunum hasi her hesi her tólini standa so eg fari at viðmæla ati hetta hú vá ting viðger hetta við við tí alvara sum tað er og og og og er objektivt heldur enn at seta konspirnsatiónstigi riður frá frá nítjan fýraogfýrs árð væl upp í staðin fyri at vera í tjúgu trýogtjúgu og tríggja veruleikan í eyguni sum hann er tað haldi eg nok so relevant takk fyri frú forkvina
takk fyri ein viðmerking frá jenis
arana ger sovæleg haldi okur eru púra samdur báðir um at tað snýr seg um at skapa eitt trygt samfelag í føroyum spurningurin er bara hvussu skapa okur tað búk okur tað sum eg vil kalla ótryggar metotur kinesiskar metotur sum eru gjørdar til eitt fólk sum sum sum sum kenna til at blíva stýrd frá máu tíðini skulu vit brúka sovorðnar metotur ella skulu vi fara inn og gera samfelagið tryggari við átøkum sum millum annað verja okum ímóti tí harðskapi sum fyri næstan hundrað prosent skultas alkool skulu i fara inn og tryggja børnini tryggja tey ungu við við við metotum sum ikki gera føroya til eitt ein politistat tað er har sum munurin er okumboð
hann dahl ger so væl
nei eg trúgvi sta iki tað er so stórar munur á myrlu jensarana hjøgní forkvinnina eg trúgvi okur hava sami meining tá tað kemur til hasum tingini har eg vil øgiliga gjarna fyribyrgja eisini at ungdómurin ikki endar við teimum srøðunum at endar í men tað er ikki bara ein spurningur um alkohol ella stoppur tað er spurninguri um persónar sum eru sokupatar rablandi øðrum í heysunum sum fara í av einari orsøk og tað er á skaða á onur fólk tað hevur mann sæð men tað tekur man se ikki av fyr en n for seint er oftani tá teir hava gjørt skaða upp á fólk tá kanst tú taka tær av teimum tað er tað sama sum við við við monnum sum sum sum sum føra harðskapi í í parløgum aðrastaðni tú tekur tær iki fr nteir hava kanska allir dripið konuna ella ella skattahanna fyri lívið soleis er tað bara og tí haldi eg tað er í ordan at mann fer inn og fyribyrgir eisini við einum kamareði soleiðis at tú kann fanga tann ella teir persónarnir sum tú kanst síggja í einum csiv hava framt eitt eitt átak sum hevur skatta ein anna persón tað er ikki nakað galið í tí og tí tí taki eg frástøðu frá at mann fer at samanbera hetta við kina tað er íí ordan
jørguniclasen ger so væl
forkvinna eg haldi jóhandal helt eina góða røðu t samanbera hett er við kinesiskar tilstandir tað er tað skulu vit her inni syrgja fyri at tað aldrin hendir men øll inni í tinginum hvussu haldi eg øll uttan ein hava eina fartelefon við eini røð av appum og hvat veit eg altso við hesi fartelefonini so kann mann gjøgnum antenninar vita hvar eg eri nú og er tað ikki so jóhandalar at vita tað at her kann alt avlurtast tað fingu og hvussur at vita eg jenis a ranasen søgdi landsstýrinum at telefonin er eingin tómáttur inn við tí tað kann alt avlurtast av øllum so tá mann veit hvar vit eru hvat vit gera hvat vit siga og hvønn vit snakka við og sovíðari so víðari eg meini at jenis a rana hevur eisini eina sovrna telefon hennrikold hevur ikki hansara kann bara mann kann bara tosa og senda smes ein soverna gamla atmann jens arana fær at keypa sær eina sovorna gamla í hesun her kinesiska vandan sum hann opinbart livirí
jóhan dahl ger so fínt
sæja takk jú men altso tað er púra rætt altso ein og hvør sum hevur eina eina eineina snildfon verður í dag treysaður yvir atenninar á runtum kring har eg eri og kunna registrerast innan fyri metrar tað er so tað tað er mene tað er appur og annað sum tú eisini hevretendu fartelefon um latur tyktøkua snaplatlá facebook ella okkura heilt anað ela trið ella fjórða tað er akkurát sama støða altso tú kansn tú tú kansn tú kansn tú kanst tappa niður alt um teg frá teimum appunum tú tú gevur tú gevur sjálvur heimild til tað tá tú tekur appinar niður tað tað er so øgiliga tað er so øgiga einkult so at tað er spurningurin um teg um eg ella onnur um at tryggja okra egnu okra egnu okkra egna dagligtag við antil ikki at hava hesar appurnar ella við at siga nei til at brúka facebook el at brúka hesir tingini og øll her inni brúka tað so vit eg veit so at eg haldi tað at málið er ikki so øgiliga svarthvítt hetta her málið við við csitw snýr seg um at tryggja at at tey sum gera líkt býnum her um kring kunna fangast við at mann hevur vakmendatóll ymsastaðnir kring í býnum takkfyri
næstura røða verður steffan kleim poulsen ger so væl
sum verður brúkt sum eitt javnbrot fyri at geva kommununum hesa heimildina eru onnur vakmyndatól millum annað sum sum longu eru uppi jørgun niclasen nevndi at handlar brúka kamara at at syrgja fyr einki stcelebomm bensinstøðirnar kamrað hjá landsverk og tunlarnir unnsjóvartunlarnir hava eisini kamrað og og har eru nokk onkur onnur arbeiðspláss afturat øh sum brúka kamrað í í gerandisepinum øog ja man kann seta spurningu eg havi sjálvur undrast á hasi her hesar veðurmyndirnar hjá landsverk atso tað sum vit fáa er bara ein ein still mynd ogkemur kanska annað hvønn minutt ella fimtan hvønn minutt og eg veit ikki orliga hvør hvør heimild er har og um tað um tað er munur á einri livandi mynd og einari stillari mynd so har har ja mann kann iga har eru nøkur kamra uppi og og men har erg samdur já hann jensen at at e haldi ikki at fyri tað um mann hevur onkur onnur kamra so kun se siga at so er tað ókey at seta hesi kamarðin upp tí tað kann vera vit farin for langt tí tað kann vera at at vit skuldu stramma eitt sindur upp so tað er ein partur í tí hvat hvat er við praktisera í dag og hvønn hvønn vgn ikkja vit ata flyta okkum men hett her við fyribyrging so haldi eg at helgi abrabsen og jørgun niklasen fóru nokk so lættliga um tann partin hervur posdótir nuanseraði tað so sum nakað men kristianna vintrer poulsen nevndi at ein triðingur verður ikki uppkláraður og og tað er sum hervur polstet vísir á eisini sambært teimum kanningum sum eg eri upplýstur um at tað fyribyrgir altso ikki tí spontana so har verður so siga eingin broyting ø og so er tað tað planlagta sum sum kann minka sambært kanningum sum gjørdar við vakmyndatólum og mín spurningur er so hvussu nógv kemur hesin triðingurin eg vir høvur at minka við at geva kommununum hesa heimildina og hvussu fyribyrgja vit á bestan hátt tí taðjens arana vísti á tað eru tøl sum er komin frá politinum herfyri har mann gjørdi harðskapsmálið upp fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og har bleiv sagt at tað verður hundrað og seks mál skrásett um harðskap og fimmogfýrs av teimum málunum stendur at gerningsmenninir vóru ávirkaðir av alkoholi og tað tað haldi tað talið skríggja bara av at tað er tað er rúsdrekka og og og annað sum sum er høvuðsorsøkin til til harðskapsmál øhja og hvussu viktigt at vit eg haldi vit hava ein ein rættiliga skilagóðan politikk á rúsdrekkaøkini útag at halda fast við tað at tað er so eitt annað mál sum sum samgongan arbeiðir eg skal ikkibrúka for nógvar tíð upp á tað men eg haldi er øgiliga viktigt at halda fast við tann rúsdrekkapolitikk sum vit hava í dag øsum hevur ja sum hevur fingið ta gongdina at at at ganga rætta vegin viðvíkjandi rúsdrekkan h men so kann mann sum sum jens arana eisinihugleigdi um mann kann mann kann taka hetta víðari mann kann taka tað tel telefon av lurting og og har sikkurt atlar møguligar aðrar loysnir og eg plevi huga at hugsa um vistu vit geva kommununum hesa heimildina og og síggja ókey hesin her triðingurin minkar kanska bara við einum lítlum brøkparti afturat hvit mugu hava meir kamrað altso nnær fer mann at steðga ha altso er tað nokk at seta kamra her uppi ella fðferð hesin bóltin bara rull tað er tað er tað sum eg havi tað sum ker meg øgiliga skeppiskan altso nær nær steðga vit tí at vit koma ongantíð at at uppklára øll mál sum sum kannmara an annars sigast at vera høvuðsamboði hjá røgløgluni til at gera at uppklára tí at fyribyrgingin vísir seg at vera øgiliga øgiliga og ja vit liva í eina serligari tíð við har har tøknin hevur ment so øgiliga nógv og jørgun niklasen nevndi snildfonina og ja har fær mann nógvar upplýsingar faktiskt frá telefoninum og í ræktarmálnum verður tað ofta brúkt og eg haldi at tað næstan ger tað sama um tað er ein snildfon ella ikki tí at tað verður skrásett hvørja atenni tú ert tætær knýttur til og so kann mann út frá tí spora plasering og annað men kanska snildførurnar geva meira upplýsingar enn enn telefon hjá hennik old men men har haldi eg eisini at ttað er tað er nógv altso tað er nógvar loysnir sum so eisini mótarbeiða tí sum gera at at mann verður meir at tað verður krepterað og annað fyri at verja privat lívið ímóti øllum teimum sum vilja hava okkara upplýsingar so so tøknin haldi eg gongur báðar vegir har men líka sum ein partamaður so so eri eg øgiliga skeptiskur tá ið vit fara geva fleiri og og víðkari heimildir til til yvirvákingk
fyri ja so er tað ein viðmerking frá elsbett mersetis gunlegsdóttir ger so væl
frá forkvenna eg haldi sjálv tað er heilt óalmindiliga viktig at ein gerningsmaður
ella brotsmaður hevur gjørt seg inn á fólk hálva tey ígjøgnum tey komu til skaða ella hvat tað skal vera at mann skal hava tey amboðini sum mann yvirhøvur kann hava fyri uppklára málið tað ger so fortreð fyri eitt menniskja tá ið tað verður útsett bæði fyri vold ella innbrot ella hvat tað skal vera og við sítt at hendir harðskapur her niðri í býnum hví skulu hví skulu mann hví skulu mann ikki hava hesa amboðini hví skal gerningsmaðurin ella brotsmaðurin at atkomna til alt til til at kunna taka tað myndir hann vil hava og so vit so skulu uppklára málið ella gjarna vil hava málið uppklára at vit skulu fora okkum sjálvi fyri at hava tað amboð vit skulu hava hví tað takk skal mann klára poulsen gjørt svar
elspet mersetes sgunlestettur at atløgreglan má fáa øll amboð sum má yvir høvur kann fáa fatur í hetta hetta e eitt øgiliga lítið amboð at geva politinum at at geva teimum nøkur kamar her í miðbýnum tíisuman skuldi forða øllum harðskapi so skuldi mann setta eitt kamar upp í hvørt sethús í føroyum tí tað fer eisini harðskapur fram inni í nógvum privatum heimum í føroyum tað fer harðskapur eisini fram úti á bygd altso mín spurningur er hvar seta við grensuna ja tað kann vera at tað er tað er skilagott um ann klárar ein skilagóðan hátt at ama avmarka seg til hetta her men vit kunn ikkiat fyribyrgja øllum at harðskapi vi hesum her og so langt frá og tí er mín spurningur hvar hvar seta vit grensuna bensinstøðir fr fyri at taka fatt í tað altso tað gevur faktist onga meining at mann givið bensinstøgum ta heimildina tí tað kundi mann loyst við at tú betaldi viðkoyrt uttanfyri so høvdu teir einki argument fyri at at hava vakmyndatól eina bensinstøð oaltso argumentini eru ikki altso góð har er tað vorðu eitt eitt søguligt argument at vit fara inn og kanska at keypa eina tviðsparr afturvið bensinum sum vit eisini hava keypt altso tað er argumentini eru
øgiliga tum fyri fyri fyri vakmyndatón takk fyri jørga niclasen á
viðmerking ger sovælfrú forkvinna jenisa rana hevur roynt at fingið sín partamann eisini til at koma við ræðumynd um kinesiskar tilstandir men hoyri eg miðflokkin rætt so vil mann hava russiskar tilstandr staðin fyri altso fartelefonina her nú nú nú kom fram at at hennrik old kann eisini sporast altso viðvira øll sporað og gjøgnum appir so kunnu tey hoyra hvat vita hvart vit eru og hvat vit gera hvat vit siga mikrofonir kunnu fara hvønn vit tosa við og tá tað kann enntá tendra kamray og so víðari ætla miðflokkurin at banna snildfonum at banna facebook og øllum appum sum yvirhøvur eru til tí tað er neyðugt visti mann skal fáa hettahe altso mann má hava ordiliga russiskar tilstandir also vit mugu bara fjernast frá øllum er tað tað miðflokkurin vil
klára posan hjá
gsvænú má eg siga sum partamaðurin hjá jørgun niclasen at nú nú plantar man perur og bananir saman jú tí at eina snildfon tað er tað er ein ein privat ogn sum mann sjálvur vel til eingin er tvingaður til at keypa eindi snildfon og og har eru so nógvir møguleikar á á tí marknaðinum at at kreptera telefonina og at verja seg ímótir at at upplýsingar verða givnir út og eg haldi tað var øgiliga gott tað sum sum harver postsetur øskomin á at tað er summistarvsfólk sum føla seg yvirvákaði og tað er tað er ikki rætt nátnei orsaka datuverndarlógin hon sigur púra greitt at tað tað tað skal hanga saman tað skal vara propersionalt tá mann setir kamar upp vil mann til dømis yvirvaka kassan fyri at forða fyri stuldrið so er tað kassan pengakassan tú yvirvákar men handlar hava meir vakmentartól tað vita vit og og mann eiga ikki at hyggja í hesi kamarini alla tíðina altso prinsippið er at tú skalt yvirváka so lítið sum møguligt fyfyri at fáa so nógv sum burturúr sum møguligt men eg haldi ikki tað

nei eg haldi hatta við at blanda perur bananir tað er tí at argumentirnir eru ikki til staðar ha tvað skulu tey siga hesi fólkini sum sum ikki vita hvat er tað snýr seg um altso hetta her hvar steðga vit tað er tað sum e tay avgerandi hvar støðgar tað skulkur loysa okra samfelagsligu trupulleikar við kontroll ella skulu okur loysa tær við hjálp tað er tað tað snýr seg um tað er tað suð snýr seg um í veruleikanum skulu okur fara inn masift sum íslendara til dømis og royna at gera eitt tryggari kvøld at tryggari nátt í samfelagnum at taka okum av børnunumog tak okum av teimum sjúku sum onkur tosaði um rablan sokupatar jamen teir hava brúk fyri fyri sjúkrahjálp ella skulu okur fara og risikera at enda í kinesiskum norðurkiraanskum og sovíðari tilstandum nei tað halda okur ikki
kleim pálma
polsen ger so væl nei tað er øgiliga umráðandi at mann hevur góð og saklig sakligar grundgevingar fyri øllum sum hann ger og ja vit hava vakmyndatól uppi í dag og og tað eru faktiskt øgiliga strangar heimildir visum an praktiserar tað eftir lógini og spurninguin er som um alt verður praktiserað eftir lógini sambært tí sum hervur polstsettur bara fram og og hvussu tað sum arbeiði í handli viðhvørt uppliva tað tað hevrfaktiskt vera ivirvakaði a tí tað er tað er ikki tað er ikki meiningin tað er at tú skalt nóttupp í handlinum skalt tú bara uppklára uppklára krimunal mál og tí tí mugu sakliga argumentir verða allan vegin ígjøgnum og sum mann bara hevur ta argumentið at til dømis at bensinstøðir hava bakmyndatól tí sjálvandi kunnit eisin seta tað upp her so vil barat vísa á at argumentið fyri at mann hevur eitt nú kamar upp í bensinstøvuni eru faktiskt rættiliga vánaligt tað er faktiskt rættiliga vánaligt argument fyri at mann yvirhøvur hevur nakað vakmyndatólan bensinstøð og tað skal ikki brúkast sum eitt javnbrot fyri at fáa hesi kamarin upp taið mugu onnur aðrar grundgevingar til
nevnar tað helgi abramsen ger so væl
frú forkvina skuldi tað vanlukkuliga hent at vit einaferð fingu eitt kinesiskt líknandi stýri ella norðurkoreanskt líknandi stýrið í føroyum so skal tað stýrið nokk syrgja fyri at seta sínum kamara upp altso tað er ikki tað um vit seta nøkur vakmyndatól upp er ikki eri ikki við til at slóa fyri tí tað tað hevði komið óðansæð við stað skuldi hent men eg skilji væl at fólk eru skeptisk og og stefan klein poulsen nevni at harðskapur komu fyri seg allastaðni hetta uppskotið snýr seg um at seta upp at serliga útsetnum støðum í býnum tað vil siga tað r tað er ikki soleiðsnar at tað er púra óavmarkað og so fari eg líka minna á tá ið tað kjemurur bensinstøðir tað kom fram fyri einum tveimum trimum árum síðani at heimildin var ikki í lagi og tí tik vóru nýggju lóg og steffan klein poulsen atkvøddu fyri at geva bensinstøvunam heima ella hehví gjørdi hann tað takk fyri
stefan klein poulsen ger so væl
ja tað er púra rætt sum helst hjá háprinsum vísir á við at vit viðgjørdu handan problematikkin í samgonguni og eg eg vísti at ja tað hevði verið tað hevði verið galdandi praksis og lógarheimin manglaði nokk men men tað vísti eg eisini at at eg helt at argumentið var øgiliga øgiliga tunt men mann sigur tað at mann setir vakmyndatæla upp fyri at fyri at finna tað hvørdi er sum gloymir at betala bensin men tú kundi forða fyri tí við at øll haldu áðrenn tey fingu bensin á og tí er einasta einasta argumentið fyri at at bensinstøðurin vil hava statskváð tað er fyri at fólk fara inn í handilin og keypa eitt tveks og eina kola afturat bensinum og skulu tey so gloymt at betala bensinu javna so hava tey møguleikan at kradda pengarnar inn allíkavæl so tað er bara har er bara eitt søguligt argument har er altso einki annað argument fyri at tey verkmyndatónir eru uppi men men eg haldi at allíkavæl her eru onnur argument sum kanska eru meiri saklig men tað má ikki brúkast sum eitt jarnbrot á nakran
takk fyri næstua røða verður erling itesgaard
gersovæl takk fyri frú forkvinna altso eg veit ikki um hetta her er tann rætta loysnin at seta vakmyndatól upp allastaðni eg veit ikki tað skaleg vera púra ærlig at siga øhhetta hetta kanska er taðeit sindur eitt sindur søkt at samanbera tað við nítjan hunrað og fýraogfýrs frá nítjan hundrað og níggjuogfjøruti hjá djord dj orvel men mann fer tankarnir fara tann vegin at bygd brodderís wákking jú worhespis frídóm esleyvur í ignorans er strangt meni eg rokni nú ikki við at tað er endamálið við tí tað haldi g ikki so so ringhaldi eg sjokur eru men eg hugsi um heta her við at at hvussu mann skal fyris altso enda málið viðvið hesun her lógaruppskotinum til samtyktar er at fyribyrgja harðskapi tað er tað eru okur øll eini um at tað er eitt øgiliga gott endamál spurningurin er um at røkka útí upp á tann mátan tí atsum fleiri onnur hava verið inni á eisini míni floksfelagi øhso er so er tað tað eru forskellig sløg av harðskapi og tað er hett her við at at at nógv av harðskapinum eru kanska spontanur harðskapur og hann fyribyrgir mann kki óan særa hvussu nógv kamrar mann hevur og in hit slagar av harðskapi sum er tann planlagdi nú nevndi helgi abramsen ati at mann skuldi seta kamraðini upp á serliga útsettum støðum og visti mann planleggur harðskap so velur mann væl saktans at gera harðskapin á ikki serligum útsettum støðum so eg veit ikki hussu nógv tað fer at hjálpa at seta kamur upp allastaðni tí at planleggu út ag so fert tú sjálvandi at flyta teg í eitt øki sum sum er í ein glindvinkul a saktans eg trúgvi tað at tann tann besta loysnin til a takligta problemið sum er alvorligt og elsbet mersedies gunnlegsdóttur var inni á tí at at ofurin e føla seg jú øgiliga slept upp á fjall tá ið mann stendur har um mann hevur einki hví havi teg ikki viti av tí sum er hent er eg e lívið er oyði lagt og alt er jú tð tað er forferdiligt men men men spurninguin er um um tað er realistiskt at fáa video av øllum tí eg trúgvi eg trúgvi tí faktiskt ikki men eg trúgvi tað at at loysnin liggur kanska meira í fyribyrging mann mann plagdi at siga tað fekk eg altíð at vita fyrr í hvussu her eg lurtaði ikki altíð líka væl eftir men tað man segði altíð tað var kanska mamma sum segði tað at tað hendir einki gott úti aftaná klokkan eitt um náttina a altso tað er tað eri typiskt tutpotizenitimer sum danskarar siga at tað at tað beginnur at blíva alvorligt eg veit ikki um ann kann um mann kann flyta nátta lívið tað skal sjálvandi ikki vera við tvang meðan um mann kann fáa í koronatíðini var tað ein tendensur til at tey ungi fóru fyrr í býin tað var ein stór súk se tí tey døgnrýtmamn hon varð varðveitt tá ið vikutangin var yvirstaðin so tey pløud ikki at brúka tveir tríggjar dagar upp á gettulakk men tað er farið saman við aftur okur hava ein tendensul at far øgiliga seint í býin og tað hendir øgiliga nógv keðiligt øgiliga seint um náttina eg veit ikkiu man ann gera nakað við tað uttan at tvinga fólk til dað men sjálvandi er hett her við alkohol og og við við stoffum tað er ein trupulleiki sum ivaleyst eisini er ein kelda til nógvan harðskap so haldi eg het her við at mann hevur fyribyrging við ljósi og við at mann hevur fólk í grøtuni og eg haldi at løgreglan burdi verið nógv meira sjónligur úti í náttaralívinum og tann løgreglan okur hava í dag tá ið nú hava ur nú nú kemur alt hjá mær merkiliga nokk inn á loysingsamband eg eg kann ikkigera við tí men løgreglan hjá okum er í donsk og hon er tey eru latin í sum løgreglan í danmark tey ganga runt við knipplum og piparspreyði og stórum í válvarum kanska skuldu okur havt føroyskar politistar sum gingið runt í givið teimum góðir ragnklæðir og havt nógvar politistar úti sum kundu fyribyrst av av álvara slíkum tingum sum henda á á náttartíð so tað er egentiliga tað sum eg vil siga droppa revolvararnar og piparspreyði og geva teimum ragngleðir í staðin fyri koyr tay út í náttarlívið so tey kunnu vera ímillum tey ungu har sum harðskapurin hendurtakk fyri
takk fyri ein viðmerking frá annika olsen
gersovælja takk fyri frú forkvina ja tað nettuphetta her sum erling eidsgaard er inni á við at hava meira løgreglu í náttararlívinum at at mann hevur meira nærpoliti soleiðis at mann altíð veit at har er onkurt sum heldur eygað við og tað er ikki langt at fara vistú okkurt hendir at ati at løgreglufólk eru í nærumhvørvinum tað er en einaferð soleiðis at løgreglan er á donskum hondum og tær sparingar sum verða gjørdar í donsku løgregluni ávirka eisini løgregluna í føroyum eg kann ikki ímynda mær at vissi løgreglan var á føroyskum hondum at mann hevði spart akkurá á hasum økinum hvat heldur erling eidsgaardum
er líka eitt skotgerð so væl
hvussu langa tíð hendan ja altso eg eri púra samdur við anniku olsen ati tað sjálvandi hevur verið betur at havt løgregluna eisini løgregluna á føroyskum hondum tí at hon hevur slett ikki hon er slett ikki kanska mann siga tað seinað til føroysk viðurskifti visti tú hyggur eftir løgregluni í íslandi til dømis so er tað ttað at líkjast tað tað minni meira um náttaraavnavnir sum ganga úti gøtuni í havn tað eru ikki hesir her alvápnaðu politistarnir fráfrá tí harða milliøni niðri í keypmannahavn teirru tey eru latin ní upp á tann mátan og okur høvdu sjálvandi sett tað inn har sum tað er neyðugt at seta inn í føroyum tí okur høvdu sæð problemini betri enn mann sær tey niðri frá kristians borg av tað r tað er týðiligt takk fyri
síðan er tað jenus a rana ger
so væl eg hugsaði bara um eg nevndi tað í míni røði at eg stutt for menniskar eftir eru te sigur akkurát tá tær sum sum sum røðarin sigur at tey kriminelli tey flyta seg bara aðrar staðis kriminaliteturin flyti seg bara til onnur støð teima veit at vakfvyndatolsi stendur har og hyggur og hvar enda okur so men annars so vil siga við tey bæði tjóðhalpsfólkini at her at fáa eina føroyska taka løgregluna yvir føroyskar hendur har vil eg líka stramma t eitt sindur siga hvat við at tikið føroyar yvir om føroyskar hendur

ger so væl ja takk fyri ja ja hvat tað tú kanska eg siga til tað eg haldi jensina ræna veit hvat eg haldi hvat eg meini um hatta málið men eg haldi at altso løgreglan tað skal ikki vera nakar eg mær dámar øgiliga væl løgregluna eg havi eitt gott forhold til løgregluna men hon er jú hon er jú ikki gjørd gjørd til føroysku viðurskiftur eg eri tær eri sikkur upp á at tann dagin okur hava eina føroyska løgreglu viðvónandi fyrr heldur enn seinni at so verður tað ein løgregla sum er meira meira sum hóskar betri til okra samfelag ja hetta hevur í staðin fyri at vera tá tú gongur runt í new york nú hevur eg akkurát verið har so verður tú øgiliga nógv gangaður runt og tú skalt ikki standa har tú skalt ikki standa her og ganga kandavegur og ganga hinvegur og tað eru lurkar og maskinpurrsur og revolvarar ofta eskalera ta støðuna og eg haldi at ein føroysk løgregla við við við løgreglumonnuni í boðsmaðstroyggi og kanska ein eini mønistingara eg veit ikki tað hevði kanska verið eitt sindur betur takk fyri

gersovælja takk fyri frú forkvinna eg haldi nógv fyri at ein so vildi eg mett og serliga okkin tjóðveldi sum sigur seg ganga shøgt upp í javnstøðu at hann bara snakkað um løgreglumenn til bihaliorjentering her stendur ein løgregná men til hetta uppskotið hetta uppskotið er atat fyribyrgja so vítt sum tað ber til harðskap í býnum hetta uppskotið er til at uppkláringsprosentið kann hækka og bleiv betri av tí sum hendir í býnum tí at hetta amboðið er meg so mikið gott eg vænti ti sumjja myndirnar eru so góðar at tað er ofta rættiliga lætt at síggja tá ið tað er framt innbrot ella harðskap ella hvat er eit eitt kamra er nærheiti at kenna fólkini aftur og eisini at tað skal vit og skila í tað vil eg siga at tað skulu vera øgiliga strangar reglar vit hava dátueftirlitið sum hevur control á hesum kamronum og eisini hetta her við at tey sum bróta lógina í samband við kamera far inn og hyggja upp á ella av ella hvat er vist tey kunnu finna upp á tað so skal tað vera ein ordans revsing so tey lærar av tí tí tað er øgiliga alvorligt tá ið mann setir á kamra upp at mann ikki held seg til forhaldsreglarnar tí at so so er einki vunnið so so haldi eg altso isterso mann bara skal koyra kamr upp og øll kunnu fara inn á tað akkurát sum tey vilja og einki skil a so taki yvirhøvur ikki undir við tí men tað er ikki tað sum hetta uppskotið leggur upp til eg hugsi um ella eg vænti at tað er ikki eitt menniskja inni her e i ein løgtingslimur sum ikki gjarna vil hava at uppkláringsprosentið skal hækkast mann veit at eg havi snakkað við fólk sum útsett fyri ja innbrot í teirra hús ella fólk sum var av kanska børnini hjá teimum eru blivin bukaði í býnum og altso tað ger nakað við hesum fólkini tey sum vara av teimum órættaðu og eg trúgvi at tey sita og virkliga brenna eftir at hetta málið skal blíva uppklára at tað kal fáa sína gongd og tað skal er rættin og gerningsmæður ella brotsmaðurin hann sær tað straff hann hevur uppiborið og vist tað er soleiðis at mann kann uppklára tað við einum kamra har sum kanska nógvir harðskapur er tí hatta er nokk sprottið úr tí ja men hví skal mann ikki brúka ta amboðini sum mann kann men einaferð afturat við vit og skil so egkristianna vinter poulsen gjøgnum forkvinnuna hon nevndi hetta her við ati at kriminalitetrin var ikki minkaður visi eg skilti hana rætt men tað sum uppskotsstillarin vil við hesin her tað er tað at uppkláringsprosentið skal eisini hækka og tað haldi eg er øgiliga viktigt soleiðisnar at hesi fólkini sum ganga í býnum og og og fremja harðskap móti órættaðum fólkum altso at at tey kunnu fáa blíva at at sakið verður uppklárað og tey kunnu fáa sín systraff og er tað soleiðisar rósa samelsen v gjøgnum forkvinna hon hevur eisini verið inni í hesinir at nógv av h fólkunum kanska eru illa fyri sum fremja harðskapin og soleiðisnr at mat mann beinanvegis sum skjótast skal fanga tey og og tey kunnu fáa sær eina hjálp visti tað ikki langt síðan hara fingið haa efingið tað t hjálpta atat oyga og mangan eftir rættunum kanska ella best eð vera at tey langt síðani fingu hesa hjálpina so hatta ongantíð hendi so eg haldi ikki at mann mann skal vera so negativur um hetta uppskotið men at síggja møguleikarnar í hesum her eisini at mann kann fyribyrgja uppklárkláringsprosentið kann blíva hægri og tey gerjingsmennini kunnu fáa og verða skuldsettir ákærd og fátastraftar uppimborð takk fyri
takk fyri erling eidsgaarder
viðmerking ger sovælja takk fyri ja fyrsta av av øllum sum vilji biðja elsbet mersedes gunnleygsdóttir myrlia umskylda og allar hennara allar hennara kvinnuligi løgreglu kolegar løgreglukvinnur um ikki koma til at siga løgreglumenn men okur hava altso nógvar løgregluvinnur dugnaligar løgreglukvinnur sum taka okra brotsmenn øheg haldi at annars eg fekk sagt í mínari lítli røðu at nú fer heta her í rættarnevndina og eg veit ikki um um vakmindatól er tað rætta eg haldi ikki nakar av okum veit hundrað prosent men eg haldi at rættarnevndin eigur at seta seg væl inn í hagtøl fyri effektini av tí úti í samfelagnum aðrastaðni takk fyri
ja kanska løgreglukvinnur eisini handtaka løgrel nei brotsk kvinnur av og á sbødnmersat skunna sær
ger so væl ja takk fyri og hatta var kanska líkasg nógv skemt at eg segði hatta har men sjálvandi rættarnevnd eg sigi sjálv í rættarnevndini og eg haldi sjálv at hetta málið er stakspennandi og vit faria sjálvandi at viðgera tað so væl sum tað yvirhøvur ber til og fáa rætta viðkomandi inn og eingin yvir um at løgreglan ella fútin eisini fara at koma inn til hoyringar tað fari eg hvørt far ll at ynskja og eg vænti at tað fer at ganga mær at møti so so har fáa vit fær man eisini teir upplýsingar frá teimum sum su er vergir at fáa og so tað verður spennandi og sjálvani fer mann ikki gera nakra óðum verkum við setta kann tæna málunum so ger mann tað sjálvandij
klæðir posuna við viðmerking
ger so vælja frú forkvinna ið fyri at taka uptrain so kann eg upplýsa at tað stendur at í nýggju málum varð gerningsmaðurin kvinna í somum hagtølin sum eg nevndur beint áðrenn so kanska mann eg skal gera upp við orðið gerningsmaður vstt taman vil men mín spurningur til elspet mersetis gunnleysdóttur er hvussu nógv kamra hon vil hava nú er hon sjálv løgreglukvinna hvussu nógv kamrar vil hon hava til at arbeiða við tí at mann sigur at ja tað verður nøkur útvalds støð her í miðstaðnum og og mann fer ikki at klára at dekka hvønn krók í miðstaðnum tað við útvaldistøðum so hvussunógv kamari skal hann hava her og hvav ver restina av føroyum altso harðskapsmál og onnur mál henda eisini úti á bygd skal man ikki hava kamrar har tí at ja endamálið er at fyribyrgja og og uppklára og tað er eisini nakað sum vit vilja men tað er bara kanska itt lít sindur ymiskt hvussu vit síggja upp á ta tilgongdina og hvussu vit skulu
gera tað árættanátt speti messeda gunlaksdøtur ger so væl
ja takk fyri frú forkvøldna hvussu nógv kamera minst møguligt men tey sum eru í neyðugum tað er ikki soleiðisnar sum nú verður jensaraðnur uppi og eg havi eisini vitað kanska verið til tann sama fund har vit hava fingið upplýst um hvussu tað gongur fyri seg man sigur í onkrum øðrum landi men eg slettki har vit eru her men eg dugi bara at síggja at hvissu vit kunnu arbeiða soleiðisnar at málini verða uppkláraðir og kanska í langløp at partamátan verður eitt fyribyrgjandi arbeiði men akkurát hvussu ein kamra nú fara vit at biðja løgreglan koma inn í nevndina og so fara vit at spyrja tey eisini um teir síggja tað ikki sum steffan klein pálsa var inni á ígjøgnum fólk vinna eisini aðrastaðnar í føroyum men tað hevur tosað øgiliga nógv um her niðri í miðbýnum tí her eru berisnir so nógvar harðskapur takk fyri
takk ið hann
sarana ger sovæleitt skitat frá røðaranum hesi fólkini sum ganga runt í býnum og fremja harðskap ja tað er tað er ræðuligt og og og men men hvussu hvussu kunnu okur svara aftur uppá tað tey ganga runt í býnum og fremja harðskap kanska skuldi okur fingið politiið at gingi runt í býnum og hildu eyga við um tey gera tað heldur enn at gera føroyar til ein politistat
kunnu
er so væl ja takk fyri forkvinna vit hava eg veit ikki um tað kanska hundrað og tíggju løgreglufólk í løtuni harða leið í føroyum pluss minus kanska eitt sindur og har er av báðum kynum og altso eg siti við tí og veit at løgreglan er øgiliga nógv altso tá ið eg eru øgiliga nógv úti á vakni serliga í vikuskiftinum tá verður tíðin ikki brúkt so nógv upp á at skrivað men tey eru øgiliga nógv aktiv í býnum mein sjálvandi er mæ noyddlila ferð inn viðhvørt tá ið vistu tað kemur onkur sæð sum skal skrivast her nú so eg haldi ikki at teirra partir liggur eftir men sjálvandi man sigði hevði tað verið gott viðs í løgreglan í føroyum fekk hægri normering ella fingið fleiri politistar sjálvandi tað
síðani er tey kristianna vinter poulsen ger so væl
ja takk fyri ja tað sum eg bað fram í mínari røðu tað er tað at tað vísir seg at tað er ein vøkstur í teimum harðskapsmálunum sum verða meldað til løgregluna men tað ber ikki til at siga um harðskapurin er øktur so tað kann jú altso tað kann jú vera bara tí tað eru fleiri sum melda til løgregluna so tað haldi eg eisini er tú tú tá at at fáa meira vitan um hvussu um tað er ein vøkstur í harðskapsmálum men í øllum førum er tað for nógv mál sum ikki verða uppklárað og tað hevur ógvusligar avleiðingar fyri ofrini og fyri fyri familjuna hjá ofrinum eg kundi hugsað mær at spurt elspeth mertsøkt skuldarstøttur um altso tað er jú onnur ting hetta við einum vakmyndatóli er bara ein lítil partur av av tí stóra probleminum sum harðskapur er so hvørja onnur ting heldur elspeth mær sett skuldarstøddur eiga at verða gjørd fyri at minka um harðskapin bæði úti í samfelagnum
merkja at skunnastøkkjur so
ja takk fyri frú forkvina nummar eitt fyribyrging upplýsing fyri at fyribyrgja at tað hendir nakað og eg viti eg haldi sjálv at tað samfelagið ger nógv eisini vit her inni hava samtykt nógv uppskot ella ting til og sett pengar av sett játtanir av til at arbeiða fyribyrgjandi vit hava eisini hjálpt til tey sum hava varð útsett vit hava allir sjálvbodni felagsskapir tað er ikki tíii tað e ikki smávegis og tað haldi eg haldi at tað løgtingið hevur heilt og tey sum áðrenn vit hava heilt havt ei heilt fantastiskt hjartað fyri sjálvbodni felagsskapinum og tað er at hjálpa teimum sum hava verið útsett fyri ymiskum slagharðskapi og fyri at fyribyrgja at tað hendir og at tað hendir aftur so men viðhvørt so er tað soleiðisnar at mann klárar ikki ella hvørt meira enn so tað hendir tú klárar ikki fyribyrgið hjá øllum og so haldi eg at tað er øgiliga viktigt at vit gera hvat vit kunnu fyri at uppkláringsprosenti verður hægri at mann klárir uppklárar tað uppklárir seg sakirnar soleiðisnar at tey eisini fáa eitt lív víðari og hvílíkt tí at nú nú eg gjarni hað funnin hann rættin rættrin dømtan og soleiðinar at mann kann koma
bíðari takk fyri mínumrósa samuelsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað er rætt sum elsbett mersetis gunlesdóttur sigur tað er upplýsing og fyribyrging skal til og tað er nógv gjørt fyri at fyribyrgja upplýsa og seta átøk íverk men tann sárbarasti málbólkurin tað er ungdómurin og tað er hann sum blívur við at vera tann sum gangur leysur og ikki fær hjálp og ikki man ikki tekur hondum øog tað er ræðandi tá mann sigur at ein triðingur av málinum ikki verður uppklárað tað vil siga tað at tað er bæði ofrið og tann sum útførirharðskapin sum í veruleikanum sum havir brúk fyri hjálp nú havi eg tosað itt sindur um nærpoliti altso nærpoliti er eisini vegurin fram men sum eg havi skilt so er tað nemligae løgreglan sum vil hava at vakmyndatól verða seta upp so tey hava eitt amboð afturat
merkist gunnleiksdóttir
ja takk fyri nú sigur sum jenis arana segði við rósa samelsen gjøgnum forkvinnuna at rósa er brent fyri okkara ungdómi og tey sum eru avbjóðingar men eg fari ikki at skráundir tá vit einku hava gjørt tað geri eg ikki vit hava sett so nógvar pengar av og eg trúgvi eisini í dag ta løgtá ið fíggjarlógin kemur fyri ivist onga løtu í har nógv játtan til fólk sum komu illa fyri bæði so og so men vit skulu nú snakki eg øgiliga nógv um hetta her við at umpklára sakir og sovorðti og tað eru øgiliga viktigt men vit kundu eisini ímynda okkum vissu onkur kemur illa fyri og er undir illkruna so kundi so hevur mann í øðrum londum funnið tað á hann var hann var eitt annað stað ha hann var ikki har men men eg veitiki um vit skuldu heilt har til men eg haldi at tað er øgiliga viktigt at vit fáa eitt trygt og gott samfelag har vit gera tað vit kunnu fyri at fyribyrgja og uppklára sakir takk fyri
takk fyri næstur at røða verður helgi abramsen ger so væl
ja frá fólkum eg skal bara til endan taka fyri teimum sum hava lutikissin í kjakinum í stóraskiftinum og her er tú farið eitt sindur víða runt og og og eg skal ikki fara og riva uppaftur við nøkrum tí at eg skilji væl sjónarmiðini eg skilji væl tá fólk eru skeptisk við at við at mann verður filmaður og og hetta eru uppskuld samtyktar sum heitur á landsstýrimun gera lógaruppskot og tað liggur sjónvandi tað í tí at sjálvandi skulu reglur vera fyri hvussu slíkar upptøkur verða brúktar og hvussu tað ikki mugu brúkast so tað er alt sjálvandi ein partur av tí heila og so bleiv nevnturin eina viðmerking nú móti endanum at at hetta snýr seg um eina filming í miðstaðarøkinum og tað er ikki rætt altso hetta er ein heimild til kommunur ð vil siga at tað er ikki nøkur avmarking í tí at tað bara skal vera í suðursreym men hetta er eitt heimild sum mann sum skal gevast í eina lóð sum kommunur so skulu kunna brúka so tað er faktiskt tað so eg fór ikki at siga nakað meira tað kundi ikki verið freistandi at rivið okkurt uppaftur men tað skal latta vera við so so eg takki bara fyri tey sum hava havt
orðalisti takk fyri viðmerkingar tann fyrsta frá lsb
mersedis gunlestóttur ger suvæja takk fyri frú forkvinna ja takk fyri rættingina men tað er kanska ja formelerað meg eitt sindur skeivt men sjálvandi tað sum eg meini við tað er her alt tað unga fólki ella nógv av tí unga ella allarflestu ung fólk samlast og mannhevur hoyrt sov nógvan harðskap her í býnum men eg hugsi um hetta her við hvussu viktigt er at uppklára mál hvat nú visti vit siga at ein brotsmaður hann bukar fiskt pól og tað gongur fínt og hann blivur ikki eingin veit hvør tað er so er tað per næstuferð í stignonina og í staðin fyri a mann tekur hond um tað her og nú og steðgatí og eg trúgvi at tá ið tað so evur sagt um eitt i tað mem at hjálpir órættaða tí hjálpir so sanniliga eisini brotsmanninum ið shann verður handtikin beinanvegin og fær sín straff og og og sær alvorligu alvorligheitun í tí og kann koma víðari og fáa tær hjálpandis skal havatakkfyri
takk helgi akkurát
gersæja frú forkvina ja tað er altso hetta e eitt gott argument fyri í uppskotinum og og eg skilji væl at tað er argument bæði fyri ímóti og og hatta er absolutt eitt gott argument fyri og viðvíkjandi her støðum ja altso sansýnivís er tað teir størru kommunrnar su vilja brúka eina sovorða heimild víkistar smærru men men hetta er hetta er eitt uppskot til samtyktar hvat mann biður um at landsstýrið ger eina lóg um at geva heimildir summum kommunurnar sjálvar meta um hvør tørvurin er takk fyri
so er tað steffanglan póuls
ger sovælja frú forkvinna her eru faktiskt rættiliga nógv ting at viðgera í hesum málinum og tal tíðin her inni er avmarkað so vit fara at koma inn í nógvar smálutir í rættarnevndini tað verður faktiskt rættilg ágvert at viðgera het her málið men eg havi ein spurning afturat til helga abramsen og tað er hví mann velur akkurát at geva kommunuumheimildina tað tað kann virka eitt sindur løgið at at taðkommunurnar sum fáa hesa heimildina tanpært eg havi hug at spyrja helga abramsen er nú og og eisini fára viðgerar nærri í rættarnevndini
abran
gjørt væl ja tað er eisini ein góður spurningur altso tað tað kundi verið kommunur tað kundi eisini okkara myndugleiki altso skal mann siga at politiið skal hava hava kunna velja nøkur støð út tað er sjálvandi eisini ein spurningur sum er relevantur at viðgera so so lat okkum taka tað upp eisini tí at hatta er so sná her mann orða tað men men taða útlukkar ikki at mann kann kann kann kann kann gera ein annan máta mátta takk
fyri og síðan er tað
rósa samuelsen ger so væl takk fyri frú forkvinna tað kundi verið nógv ting sum skuldu gjørd og nógv ting sum gjørdt øðrvísi í longri tíð í longri tíð aftur eg vil líka rættleiða og siga tað eg veit iki um elsbett marsetesgunlastóttur misskilt tað sum eg segði eg segði ongantíð tamman ikkihevði gjørt nógv vit hava gjørt eina rúgvu ein rúgvu eg gjørd men tað ikki nokk og tá ið politiið boða frá at ta havi brúk fyri einm amboð afturat so skal mann umhugsa um eg skal gera tað men eg hevði ynskt at tað va heldur var eitt meira aktivt nærpoliti vit høvdu brúk fyri heilt erligt
hjá bremsa
gersvæja frú forkvina ein grund til at mann nevnir kommunurner og ikki politi er kanska tað at ella e kanska nakað v tað at gera at at politiið altso lógirnar sum hanvir politi at gera tað er tað er ríkislógur tað er ikki ikki føroyskar lógur so eg veit ikki hvussu nógv mann kann hvussu nógv mann kann broyta í teimum í mun til til dømis geva kommununum eina heimild tað er men hatta eru altsár spurningar vit kunnu taka upp í rættarnevndini og finn tað altso hvar hvørjir møguleikar eru og hvat kann gerast øðrvísi tað var tað
takk fyri takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli so løgtingsmál nummar sjeyoghálvfjerðs tvey túsund og tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um at loyva kommunun at seta upp vakmyndatól tað verður nú beint í rættarnevndina ogja og vit koma nú til nakrar framløgur forkvinnan skal boða frá at høgni hoydal landsstýrismaður hevur lagt fram hevur lagt fram uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg um ferðøruna om gennumføroylsi af restrektionir restrektivi forhaldsstalningar óf fórrussland ó bellaruss somuleiðis hevur høgni hoydal landsstýrismaður lagt fram uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivu forferorini at flóg um fobyggindforhand staltningar móti vitvask ófinansering af terrorismu vitvask lovin ó og lóg om finiansell virksemhet siristenberg landsstýriskvinna hevur lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkakirkjuna í føroyum og tað snýr seg um heimild at býta upp embætis uppgávurnar millum próvstein margitsstóra landsstýriskvinna hevur lagt fram uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivnd forferøruni á forskelligu lógi um endring av flóð um andvennilsi av tvang við sykratriði parantes fastleggilsi aft myndri órigi sykriatiskur persentiettstilling skerpe dekriiteriur for tvangsfiksering endring av kapittul fimm a oppør aa mtmere stendur her og síðani hevur ingilein didriksen strøm lansstýriskvinna lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um húsalandsgrunn og tað uppskotið snýr seg um at strika krav um fígging frá øðrum íleggjarum í sambandi við bústaðarbygging og hesim nevndu mál tey koma øll at fáa viðgerð á einum seinni fundi ella á seinni fundum væntandi í næstu viku vit hava vit bíðað eina løtu afturat eftir álitunum frá fíggjarnevndini sum boð komu um fyrr í dag fór at verða klárt og áðrenn eg fari at lesa skránna fyri tingfundi sum verður mánadagin so kann eg kanska nevna tað sum eg eisini nevndi í gjár at eftir ætlan um álitið hjá fíggjarnevndini verður lagt fram um eina løtu sum er ætlanin so kemur tað til aðru viðgerðar altso viðgerð onnur viðgerð á fíggjarlógini mánadagin og møguliga verða onkur fyrstu viðgerð av skrá tá eisini tingfólk kunnu eisini vænta at tær skreiirnar sum eru úti nú fyri næstu viku at har verða ymiskar broytingar á døgunum tí fleiri mál verða løgd fram so so okkurt kemur afturat upp á teir ymisku dagarnar meni fundurin hann verður nú niðurlagdur í tjúgu minuttir og verður uppaftur tikin klokkan fjúrtan tretivu so er fundurin uppaftur tikin klokkan er fjúrtan tretivu og her er komið eitt rúkan fekst álit frá fíggjarnevndini so forkvinnan skal boða frá at fíggjarnevndin leggur fram álit í løgtingsmáli nummar sjeyogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarári tjúgu trýogtjúgu og hetta uppskotið verður viðgjørt á næsta løgtingsfundi sum verður mánadagin sjeyogtjúgunda mars klokkan ellivu á skránni fyri tingfundin mánadagin tá verður onnur viðgerð av tingmáli sjeyogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgsfíggarlóg fyri fíggjarlág tjúgu trýogtjúgu síðan verður fyrsta viðgerð av tingmáli seksogfýrs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um mikrafttretin forferørina av lóg om orbyforhans svalningar móti vitvask og finansering av terrorismu sum er vitvasklógin og lóg om fiansvirksamet triðja punkt á skránni er fyrsta viðgerð av tingmáli sjeyogfýrs uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um fólkakirkjunar í føroyum og tað snýr seg um heimild at býta upp embætsuppgávur millum próvsteir og seinasta skránni mánadagin verður framløga so eru ikki fleiri mál á skránni til henda tingfundin og tingfundur er lokin